so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fjúrtanda septembur fyrsta mál á skránni er fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar tíggju tað er uppskot til samtyktar um at skipa fjølmilaútbúgving á fróðskaparsetri føroya skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin tjóni nolsø joensen fyri sambandsflokkin edvar jacobsen fyri tjóðveldi beinta løga jacobsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen tað eru tey sum eru komin uppá her og fyrst fær beinir jóhannesen orði ger
takk fyri harra formaður ja hetta er uppskot til samtyktar frá beintløv jacobsen um at skipa miðløútbúgving av fróðskaparsetri føroya har mann skal heita á landstýrið um at fyrireikja fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot um at skipa ein á miðbúgving á fróðskaparsetrinum og í viðmerkinum so verður nevnt hetta her at at sjórnaldistikkur í sær sjálvum tað er eitt handverk og át tað líkasumer nakað sum mann lærir til og ug mann lærir at mann lærir nøkur amboð harpeint at finna tilfar at viðgera tað og atmiðlatilfarið og tískila er tað eisini umráðandi at fólk hava hesa útbúgvingina tá ið tey fara hesa leiðina og tað er ein sannroynd visu mnn hyggur atmiðlalandslagnum dag at nógv av teimum sum virka innan fyri hesa fjølmiðla ella fjølmilla vinnuna tey eru ikki lærdu inna øki tey hava ikki tey hava kanska onkra viðkomandi útbúgving men ikki sjlistútbúgving og hetta her uppskotið legg so upp til tað at mann skalhvørtsfaldit tá tær seta ein á stovn eina miðlajonalistútbúgving á fróðskapahelsínu føroya og síðan hetda her samgonguom til so hava vit arbeitt viðti tí loysnum tað at vit skulu hava útbúgvingar sum sum eru mann kann siga nøkta tann tørvin vit skulu nøkta tann tørvin sum er arbeiðsmarknaðinum og tað vil so siga bæði privat og á almennam arbeiðsmarknaðinum hyggja at a privat sýnim so hava veg sett eina úgvingstovn vit at seta ktútbúgvingastovn eisini og innan tað almenna trævið e tikið ein flokk afturat inn í sjúkrarøktarfrøði meni so tá mann hugsar um at skipa eina miðlaútbúgving á fróðskaparsetrinum so haldi eg kanska ikki tað at tað liggur fremst í huganum hvortfólt beint nú at mann skal raðfesta tað og hevði mann upp á nakran máta raðfest miðl útbúgving so haldi eg eisini at mann skal hyggja eftir øðrum útbúgvingum sum eru á áfralsakarosetrinum og hugt eftirkann mann kanska raðfesta tað framum onkra aðra so taka tveimum syðum so haldi eg fyrst ofremst tað at vit hava aðrar útbúgvingar ið vit hava tørv á atraðfesta millum annað so hava vit hetta víst seg at til dømis tað at tað eru stór tørvur á námsfrøðingum sjálvt um at søkjaratalið vísir tað at man ka roknatinkiso nógv fleiri enn ugi fyri at útbúgvað seg er har so tað er til dømis eitt dømi og vit hava eisini inn á privata koyra nógv øki har mann burdi tikið meir inn tí at áugnin eru stórur men tað er so eitt men hin vegin er tað tað at nú koma so eisini at kalla viðkomandi partar inn er tað tað at mann kanska sær tørvurin á eina milútbúgving so haldi eg fyrstu fremst mann átti at hugt eftir teimum útbúgvingum mann hevur í dag og hvør fór at hugt ókey er tað nakað vit kunnu raðfesta øðrvísi kanska set tað inn í staðin fyri til dømis men sum útgangssteði haldi eg at at vit hava aðrar útbúgvingar vit skulu raðfesta hægri sum nú er men heta her ferð so í mentanarnevndina og har skal tað fáa eina góða

beintat løgu fær eina viðmerking ger suvælja takk fyrilærdómurin lættur at bera sigur orðatakið og tað sjávandi fegnist eg um at samgongan ætlar sær at prioritera nakrar útbúgvingar nú hava vit í tjóðveldinum lagt uppskot fram um millum anað útbúgva fleiri námsfrøðingar útbúgva fleiri og tað er djóni námso johannesen av gjørt og at túgvafleiri sjúkrasystrar og so framvegis men tað merkir ikki tað at onnur aðrar útbúgvingar ikki kunnu vera so tí hugsaði spyrja beini johannesen um hann heldur tað er púra óneyðugt at hava eina journalistuútbúgving sum útbúgvin journalistar til føroyska samfelagið tí ikki minst tað fer eisini at gagna teimum privatufjølmiðlunum sum hava tað rætligan

o tað er sjálvandi ann spurning raðfesting og tá mann tosar um raðfesting so er tað eisini eitt mark fyri hvussu nógv mann kann raðfesta og í hesi førinum hjá okkum so hava vit valt at raðfesta nakrar útbúgvingar sum vit halda er kanska størri tørvura og sum sagt so vit má gjarna hava miðlútbúgving og mettørvurnar av tí so haldi eg eisini a vin eigur at hyggja eftir at vit kundu ikki bara oysa pengarnar avstað alla tíðina sum má han eisini torar at hyggja inneftir og hyggja er nøkur útbúgving vit hava í dag sum man kanska ikki metur hava tørv á so kann kanska koma í staðin fyri sogframvegis tað er eisini nakað um man tora a hyggja e

hann mær sum fær tær við mær syngja til tær takk fyri har formaður eg má siga at tað var óalmindiliga skjótt at fólkaflokkurin kappar høvdið av hesari útbúgvingini tað tók tríggjar minuttir so segði hann taka um ikki bað talu og fara at prioritera raðfesta okkurt annað so tað var mann plagar ofta at bíða tá til viðgerðini verður yvirstaðið ið verði í nevndunum men men vónandi verður tann viðgerð nevnduni allíkavæl men eini kanska spurning til til beinini hannesen tað er at tað eru nógvir journalistar sum arbeiða í føroyum og útbúgving journalistar sum ikki arbeiða innan fyri miðla heimin oftani fara tey til onnur støð til tað veit eg ikki at miðla fyritøkur og so víðari hvat menar orsøkjum eftir veit eg beinini hannesen ella hevur hann eina uppskot
um hví so er takk fyri hann formaður
fistu fremst so ja mann pljøðis ikki ski altíð at brúka tíggju minuttir at tosa um einki tað kundi kanska onkur lært at men men tað er sjálvandi tað at eg haldi fyrstogfremst eg má an hyggja eftir at vit raðfesta tað har tørvurin veruliga er og sjálv meti eg ikki at tørvurin er størri á hesum økinum enn nógvum øðrum økjum so visti tað skal eg koma upp á tal tað egði eisini so so haldi at mann kal hygja eftir onkum aðrari útúvin svara har og at mann raðfestir øðrvísi og spurningurin u um hví fólk fara aðrar vinnur og aðrar leiðir so vænti eg at tað er ein spurningur um bæði løn og eisini arbeiðstíðir og annað sum eg kundi frri silt mær ær on spurnigur um hví at fólk fara aðrar vegir eisini innán hatta ikki
takk fyri haaformaður ja takk næstu røðari djóni nolsø joensen ger so væl
takk fyri harra formaður til viðgerðar er uppskot frá beint om løgu um miðlútbúgving á fróðskaparseti føroya og súggang støði so eru vit í javnaðarfokkinum sera jalið um tað tí at fjølmiðlar verða ofta javnan kallaðar fjórða statsvaldið og tað merkir at teir hava eina stóra ábyrgd og ikki minst ávirkan øll av okkum lesa onkran miðil antin ígjøgnum í facebook ella tíðindaportalar og tað ávirkar okkum og tað ávirkar okkara meiningar og tað ávirkar okkara gerandisdag tí hevur tað ótrúliga nógv at siga fyri fólkaræðið at fjølmiðlarnir eru sterkir og hava eitt høgt fakligt støði ein fjølmila útbúgving er heiltsikkurt ein partur av at styrkja filmmiðlarnar og tí eru vit jalig um hetta uppskotið í viðmerkingunum verður sagt til hetta uppskotið verður sagt

og at tat journalistari skulu duga at finna tilfar at viðgera tilfar og at miðla tilfar og tí er tað umráðandi at fólk hava eina útbúgving ið gevur teimum hesar førleikar tað at tað eru forankra í tí føroyska er eisini øgliga týdningarmikið tað verður kemur tað eisini kemur beint á løgu í í sínum viðmerkingum í í uppskotunum at kenna til føroyska samfelagið hvussu tað er samansett og hvørji týdningarmikið mál eru og hvussu líkasum eg ja samfelagið er í heila tikið skrúvað saman at tað er týdningarmikið tá ið mann skal viðgera og lýsa tað frá so ymiskum vinklum sum yvirhøvur gjørligt at tað kemur fram hvørjar meiningar eru og hvørjir tilgongd hvur verður eisini søguliga sæð so tí tað eru bara vit í føroyum sum útgangsstøði sum gera tilfar um okkum sjálv og tí er tað eisini týdningarmikið at vit fáa hesa útbúgving so ella so um ikki nú so í framtíðini

vit vita ðú um at ísumyri stuttum so er tann um um løgfrøði løgfrøði taðvar it sindur óhugsandi at kanska vit fingu ta útbúgvingina nú er hon so so staðsett har eisini og tað er at at frøðast um og tí eigur tað næsta at vera ein nú hevur so uppskotsetarin betri skilfør og kemur sikkur inn á tað í í síni røðu hettaher við hvussu tað kundi verið sett upp ella hvussu nógv skuldi verið tikin inn og hvørt á síðunum men tað er heilt av av stórum týdningi at vit fáa føroyskar jourinalistar útbúðnar í føroyum tað verður tosað nakað um aftur og fram um hvussu vit fáa ein journalist at støðast ella sjournalistar at støðast og har eru eigur eitt eitt fakligt umhvørvi at vera tað sum eru tað dragandi har sum fleiri eru har er tað jú tað er jú galdandi fyri aðrar fakbólkar eisini at mann veit har sum fólk trívast og har sum tað er eitt eitt flóð í og har tað er mann verður sparraður aftur og fram um mann kann kjakast aftur og fram um mann verður hildin til at tað ávirkar tað faklia umhvørvið og tí er tað eisini viktigt at vit bæði í kringvarpinum og á portalum og og bløðum eisini hava hetta sum hægsta mál lønin er tað kom fram undir eg haldi að var í fjør haldi í á onkrai ráðstevnu at tá bleiv eg faktiskt eitt sindur iviraskaður av at lønin ta jonalistu er er so lág sum hon er og tað er kanska eisini við til at gera tað at bæði tað fakliga umhvørvið og at ein fór á sís lág løn í mun til nógvar aðrar bólkar eru viðvirkandi til at og skeivar arbeiðstíð er viðvirkandi til at jornalistar ikki støðast kanska og og søkja sær kanska inn á tað privata sum tað bleiv nevnt bjarni hammer nevndi í sínari viðmerking at hví eru teir allar aðrastaðni enn kanska í tí jornalistisku verðini

eitt annað sum hoyrir til hetta kjakið um um

jóournalistar tað er at mannkann undrast eisini á at undir viðgerðini av miðlastuðul tá tað var frammi tað málið um miðlastuðul so so kom tað fram at miðlastuðulin í grannalondunum hjá okkum er nógv nógv hægri enn enn í føroyum tað vil siga vit kanska politiskt ella tað er ikki kanska forankrað so nógv í tí politisku skipanini at vit eiga at hava so øgóðan jounalistikk sum g yvirhøvur gjørligt so sakligan journalistikk sum gjørligt og tað eiga vit eisini athyggja nærri at og kanska hækka ta játtanina sum sum fer til til góðan sakligan journalistikk

og tí er taðeitt sindur spell at hoyrabeini johannesen frá fólkaflokkinum longu ví síni fyrstu røðu siga at tað er ikki nakað sum samgongan raðfestir nú er hettahett uppskot til til samtyktar og tað kundi verið ein ein byrjan í hvussu og tí er tað gott og jaligt at at beintá løgu kemur við tí og heiltsikkurt skal tað fáa vestu viðgerðina í í mentanarnevndini tá tað kemur har til tí at hetta er øliga týdningarmikið fyri sum eg segði í byrjanini fyri fyri okkara kask magi siga okkurt demookrati og og tað at eitt mál verður lýst so væl og frá so nógvum síðum sum gjørligt tí at tað skal upplýsa okkum sum sum fólk og sum sum búgvandi her á klettunum at tað eru ikki bara tað er ikki bara so einsýðist við við við einum máli tað hevur fleiri vinklar tað hevur søguligt og tað hevur upp á nógvar mátar eiga vit at blíva so upplýst sum yvirhøvur gjørligt av av góðum sjournalistum og tí og sum er útbúnir her heima øtað er heilt sikkurt nakað sum vit eiga mið ímóti og tí fyri javnaðarflokkurin jalið inn í ta viðgerðina víðari av hesum málu

jatak so fær jóhannes joensen eina viðmerking ger su væl takkvyr hara formaður ja gjón nóls joensen vísti á hvat vit halda í javnaðarflokkinum um hetta málið vit fara at viðgera tað jarligt í mentanarnevndini eg hugsi bara at tá mann tosar um at jornalistikkur er jú ein týðandi partur í demokratinm íeinum samfelag fólkaraðnum tí má mann ikki undirraðfesta tann partin tí vit vita øll hvussu vit saknast eftir góðum jornalistikki tá tað eru góðar søgur sum skulu skrivast ella forteljast eg hugsi bara at arbeiðsumstøður og løn er væl eisini ein partur av starvinum fyri at fasthalda fólk í jornalisktstarvinum og tað burdi eisini verið ein partur av av diskussiónini hvussu er arbeiðsumstøðurnar tí mann skilir tað at arbeiðsumstøðrnar kunnu vera rættiliga ymiskar ymiskstøð
takk fyri
ja gersvætakk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina ja tað hevur verið umrøtt og eisini á tí tí teimum ráðstevnum sum hava verið ov so seint sum í síðsta mánað varð eisini á ráðstevnuna har tað bleiv umrøtt hesi tingini við arbeiðsumstøðunum hjá journalistum og ta faklig umhvørvið og sum er av alstórum týdningi fyri at fyri at fáa so høgt støðið sum yvirhøvur gjørligt at vit vera so upplýst á so góðum grundarlagi sum yvirhøvur gjørligt ø har kanska mann eisini saknar nú verður tað nevnt í í uppskotinum her í viðmerkingunum at hetta her at tíðindi í dag bera bráð av at tað eru skjótt søgd og tað eru stutt tíðindi t fólk lesa kanska bara í í stuttum í brotum har mann kanska saknar ella tað at journalistar hava tíð og orku til at fara í dýggina við málum at fara og sita leingi kanska við einum máli ella fleiri málum har har mann kanska eisini arbeiddi tvørtur um vit hava sæð tað kanska í onkrum máli sum hevur verið fyri fyri kortini í í bankamálinum har tey vóru fleiri tvørtur um fleiri miðlar sum mann arbeiddi saman tað er kanska nakað sum vit eisini eiga
at miða meira ímóti
ja so er tað tacobsen ger suvæl takk fyrihara formaður ja tað júst het her sum djóni nols joensen tosaðr um hetaher við tí fakligu umhvørvinum altso tí tað er øgiliga umráðandi nú hevur jón nols joensen sjálvur lagt uppskot fram til dømis um at útbúgva fleiri námsfrøðingar tað hevur so ikki tikið í álvara sjálvtum tey tosað um tað og tað er onkursvegna tað sama eisini við eina stjóvrani listuútbúgving vit skuldu hugsa um at hesi fólkini sum arbeiða tí við kalla fjórðast statsvaldi tað er í útbúgvin millum annað eisni eg sjálv niðri í danmark er upp í svøríki norra og bretlandi ast tað er ein heilt øðrvísi skipan ein heilt øðrvísi mentan so er púra samd við røðaranum tá hann tosar um at tað fakliga umhvørvið um tað er sjornalistikkur ella um taðokkurt heilt annað fak tað er rættiligani umráðandi takk fyri
av tjóðnum
takk fyri harra formaður ja tað er tað sum leggur støði og takk fyr viðmerkingina beinta løgu tað er tað er tað fakliga og tað at fólk hava brúkt tíð upp á at útbúgva seg brúkt kanska fýra fimm ár at verað á á lærustovni og lærsið handverkið hevði nær sagt at tað e tað sum leggur støði og og og tí er tað eisini nakað sum fólk hyggja eftir í dag tá tey søkja bæði tá i tey koma til dømis úr danmark oghyggja tey eftir hvar skal eg søkja størv í í føroyum og so hyggi hyggur mann eftir eisini hvat hvussu er hvussu er tað fakliga støðið á á hesum stovni ella hesum arbeiðsplássinum sum eg nú søki á tað er ein tað er eingin loyna og og tí eiga vit ati vit eiga at raðfesta fakligheitina og og og tí er tað spell kanska tað at tað ikki verður gjørt í nóg stóran mun her av av samgonguni sum sum tí hendan her útbúgvingin verður skotin niður beinanvegin ikki meirin komin í gongd við at viðgera tað so
tíverri takk fyri harra formaðurja so er tað edva jacobsen ger so væl
eg til viðgerðar t er sum tað allarhevðis sagt uppskot til samtyktar um at skipa miðluútbúgving á fróðskaparsetrinum og har er tað tað at tað eitt upskotil samtyktar so tað er løgtingið sum skal heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið í eina løgtingslóg viðvíkjandi miðluútbúgving tað sum viðmerkingar eru um málið smakkan líka siga eitt sindur um tað tað fjølmiðlar hava ein umráðandi samfelagnum og tað tað er ikki nakað nýtt vit vóru nevnliga til eina mil av ráðstevnu sum eg helt vera øgiliga áhugaverd sum sum vinklaði øgiliga nógv ting í sambandi við miðling og og so sigur mann at altso tað er umráðandi at fólk hava neyðug fakligu førleikarnir og sjálvandi fjølmiðlaheimurin tað sama sum annað hevur brúk fyri at tað eisini eru fólk innan fyri øki sum hava veruliga tikið jonllstútbúgving at veraeitt in lystur til eitt handverk og og tað at mann skal arbeiða við tilfari og viðgeratilfar og miðlatilfar tað sumvr it sindur áhugavert í sambandi við tí ráðstevni sum var tað bleiv nokk nokk so nógv tosað um ballansavnir millum almennar miðlar og privatar miðlar og tað ati tann miðlastuðulin sum er hann hevur nógv snakkað um bæði undir fyri at verða skoman framundan og okkum hvussu hvussu mann hevur lagt tað út í kortið við við miðlastuðli tað bleiv so broytt til at tað skuldi vera nakrar verkætlanir men tá høvdu vit tað eisini á á orði tað bleiv so ikki til tað at møguligt tað við verkætlaninr kundi veri ein kompinatión tað mann ikki tók av tí sum sum var til at styrkja tá privatu miðlur annars men kanska økti tað við einai millión og brúkti tað til ætlanarstuðul men tað var so tað úrslitið sum bleiv burturúr eg haldi sjálv at mann kann mann kann saktans hyggja víðari upp á tað hvat gagnar best tað at tú kanst gera onkrar verkætlanir tað kann eisini vera gott men tað sum er óheppið tað er kanska við seg man ikki megnar fíggjarliga til onnur ting men men mann kemur kask ongantíð á mál akkurát við at tað er líka nógvar meiningar sum til fólk akkurát hvussu mann ger tað best men eg fór so a hyggja ígjøgnum eitt sindur av útbúgvingunum sum er á fróðskaparsetrinum tí eg haldi sjálv ati at útbúgvingar eiga allar tíð vr eftirmettar og tað haldi eg sjálv at mann kanska ger í minni mát næstan líkamikið hvør stýrir um mann mann koyrir í teimum gomlu mann koyrir teir somu útbúgvingarnar men kanska hyggur mann ikki so nógv eftir ganga tað hálvfjerðs fólk til okkurt sum kanska fimm av teimum fáa starv í føroyum mann veit ikki eg haldi meg sakni eitt sindur tað at mann hyggur eftir lutfalli millum tey sum ganga og tey sum kanska arbeið innanfyri økið sjálvandi er útbúgvingar góðar og vit royna at hava nógvar útbúgvingar eisini fyri at fólk skulu skulu útbúgvast í føroyum men har haldi eg sjálv at í mínum altso vissi eg skal tað tosa frá mær sjálvum eisini so haldi eg at og tað sum sambandsflokkurin eisini hevur snakkað nógv um tað er tær sosialu útbúgvingarnar at tær liggja sera framallaga í øllum fyri mínum hugaheimi tá eg snakki útbúgvingar og tað er tí at har hevur tað verið mangl vera innan fyri innan fyri serliga innan fyri røykt og ansing man sett nakar útbúgvingar í gongd og mann og eg haldi at at tað at hava tveir klassar innan fyri námsfrøði er absolutt eitt sum máá breddan helst í heyst kanska verður tað ikki fyr enn í januar ella í komandi ár men tað tekur so ikki frá hvørjum øðrum men visti eg skuldi valt ímillum ein pengakassa her og nú so hevði eg líka sum framheva tær framum akkurát í løtuni meni men sjálvandi tað er tað er týdningarmikið sum beinta løgu eisini er inni á at

heldur hevur havt útbúgving har sum mann hevur ein annan ídnað sum landbúnað og sum ein høvuðsvinna men onkursvegna føli ikki kanska mann pjøðast at fara so langt burtur frá okkara høvuðsvinnu sjálvt um mann tekur útbúgvingina niðri eg veit at mann kemur burtur úr hesum samfelagnum men men fyri mær so so vildi tað sum æt fiskivinna o høvuðsvinna liðið øgiliga tætt upp at tí sum sum eg føli er týdningarmikið at arbeiða við sjálvt um eg kanska hevði tbúgvað niðri í nøkur ár men men sjálvandi mann kemur burtur úr kjakinum tað ger mann men men eg veit ikki um tað skuldi gjørt allan munin tað var akkurát sum eitt sum eg legði merki til at eg haldi sjálv at mann kann mann kannmann mann kann akkurát sum sleppa tí at hava tað sum hlandbúnaðir fyri ta man úbygdisi niðri tað annars kundi taðverið særð nógvar útbúgvingar hvar mann hvar mann helt seg kanska til til tað sum tað landið heldur seg til ofta so fella vit í aftur okkara okkara máta at hava sjonalist uppá sjálvt um vtet hvar lisin niðri men men eg eg má siga at tað visti tað vara ein sum mann sigur soleisi pengarpungurin er so so so føli er tað sum liggur fremst í kortinum beint nú fíggjarliga tað er at fáa fáa sett tveir klassar við nánsfrøðingum men hendan vatnin blívur ikki verri av tí og persónliga skal eg geva geva hesum her málinum eina einsgóða viðgerð sum allar aðra viðgerð í mentanarnevndini hvar mann fær havt tær innkallingarnar sum eru og eg haldi at tær koma kanska eitt sindur í tráð við ta ráðstevna sum var tí har vóru nógvir áhugaverdir vinklar eisini um avbjóðingarnar sum okkara privatu miðlar standa í í dag í forhold til kanska hvusu nógv størri er tær avbjóðingar eru enn tað kanska t hav í londuni rundan um okkum sí eg bleiveit sindur kløkk yvir hvussu stórur munur tað var men viðhvørt er gott at koma sovornar stevnur so mann mann fær nógvar vinklar inn ta var eit sera áhugaverdur fyrilestrar eisini teir fyrilestrnar sum komu uttanífrá sum lýstu økið øgiliga væl so eg trúgv at nakað av tí prátinum vil so aftur koma inn í hettar her ati hvat fyri kjansar sum fær afturtakin við akurhvørt so tað er tað er tað tað er men men eg haldi at tað skal fáa eina góða viðgerð so fær mann vent hvørjum steini men men sjálv vildi eg kanska raðfest okkur men eg haldi allar raðfestingar sreingja til tað kann gott vera at nakar av teimum útbúgvinum sum er har úti í dag skuldi mann ikki havt so stórar tað kundi geisini áhugavert havt tað sum ein spurning altso hvussu nógv ganga tils ymisku útbúgvingarnar og hvat hvat hvussu nógvan ja hvussunógv geva tær aftur til tað føroyska samfelagið so ati eg skal geva tær eina eina góða viðgerð vegna sambandsflokkin í
mentanevnd takk fyri
jataso er tað beinta løgu sum fær eina viðmerking gerso væl ja takk fyrihara formaður takk fyri etvar jacobsen fyri eina konstruktiva røðu eg eri púra samd við etvar jacobsen tá hon sigur at vit skldu útbúgva fleiri námsfrøðingar og heilsurøktarar og sjúkrarøktarfrøðingar og tey uppskotini hava vit eisini lagt fram í tjóðveldinum men tey er so bliv ein felgd eg vóni sjáandi at samgongan kemur við tí fyri at venda aftur hetta her við við fjølmøldu útbúgving nú nevnir edva jakobsen eina ráðstevnu sum var í norðurlandahúsinum tað sum eg legði merki til í øllumfornum tað sum eg las á skránni tað var tað at tey hvussu er føroyingarnir sum viðgjørdu hetta her evnið her tey vóru í høvuðsheininum vóru eingin av teimum jornalistir ella bara fá av teimum journalistari so tað var faktikt nokk so áhugavert men tað sigur seg kanska eisinieitt sindur um støðuna í føroyum at fólk eru fá fólk útbúgving sum journalistar ella arbeiða tey kei innan fyri fjølmiðlarnar men eg haldi tað er øgiligani umráðandi at vit hava miðlútbúgving og tað at ein miðlútbúgving verður sett á stovn tekur ikki nakað annað frá øðrum útbúgvingum

so er tað eg tá jakob søngjørt væl tað fer at formaður ja tað er nú einaferð so at tá ið mann skal seta nýggjar útbúgvingar stovn so vil tað taka onkursvegna tí tað tekur av kapitalinum so tað er altíð ein spurtmál um hvussu nógvar útbúgvingar mann fær fyri teir somu pengarnar og vist mann skuldi farið at akkurát nú at styrkt útbúgvingar so hevði eg so hevði eg fyrst og fremst hugsað tað øki sum sum brennur øgiliga nógv og tað er innan fyri teir sosialu partarnar sum eru rættiliga nógvar útbúgvingar hvar vit hyggja eftir viðseta dupultar søkjur sá týdningarmikið at tey fáa ein møguleika so tað vildi vera tað sum eg hevði prioriterað beint nú men eg helt seg sjálv komið við hesum her uppskotinum men fyri tann kili so kann mann fara mann ofta lýst væl í nevndini hvat hvønn veg alt hetta vendir men men so sagt eg vildi akkurát í verandi løtu av eisini
tín fíggjarliga orsøkum prioritera aðrar framum misser takk fyri harra formaður so fær jørgun nicla
prpsen gerðs vælv ja harra formaður aftur hetta uppskotið eru nevnir bara eina útbúgving afturat nevnliga miðlafrøði men men spurningurin er um mentanarnevndini ikki kann hyggja at fróðskaparsetrin tvey hundrað og seksogtrýss byrjaðu á setrinum nú í augustmánnaðu eingin verður útbúgving kla privatstarv og tá ið eg lesi hetta so ivist eg í um tey fáa at arbeiða so einogtrýss byrja á søgu og samfelagsdeildini og í yvir fimm ár so eru tað trý hundrað søgusamfelagsfrøðingar ttað er eingin kjansur at arbeiða til til til tey níggjuoghálvtrýss á náttúruvísindadeildini og trettan á føroyamalsdeildini altso mann má hyggja eftir túsund og tretrinum skulu vit ikki bjóða útbúgvingar har fólk kann fara í starv aftaná
eisini tey privatu størvn
formaður tað er akkurát tað sum hjørgun niclasen e er inni á nú sum eg nevndi um einari røðu at eg haldi at fróðskaparsekan mann eftirmetar hvat fyri útbúgvingar bjóðar mann út hvussu nógv søki inn á hesi ymisku og eisini kanska hvussu nógv gjøgnumføra mann hoyrir um klassar sum byrja og tá eg kanska ein tvey ár faring so var nókur heilt fá eftir er tað tá okkurt tí mann hevur sett útbúgvingar á stovn sum sumikki ordiliga røkka til tað endamálið og og sum sagt øgiliga tunniligt hevur tað verið ofta innan fyri tað privatu eisini har haldieg er so okkurt komið afturat men alt tolir eftirmetingar alla tíðina og ikki er til fyri seg sjálvt men men fyri at tey ungu skulu fáa eina góða útbúgving og tað eg kann eitt sindur stúrin tá ið tað er so nógv sum kanska ofta vísa seg at stoppa í útbúgving ígjøgnum forløpið og tað kanska í nøkur heilt fá sum koma út

hetta er itt uppskot til samtyktar frá undirritað um at skipa eina miðluútbúgving á fróðskaparsetri føroya og løgtingið tað eru uppskot til samtyktar løgtingið heitra landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið o uppskot til løgtingslóg um at skipapa miðluútbúgving á fróðskaparsetri føroya fjølmiðlar hava alla í øll førum so eiga teira at hava ein umráðandi leiklut í einum samfelagi og tí er eisini umráðandi at hava fólk ið hava neyðugu fakligu førleikarnar at arbeiða í fjólmiðluheiminum at vera sjónalistir tað er eitt handverk sjournalistar teir skulu duga atfinna tilfar duga at viðgeratilfar at miðlatilfar og tí er umráðandi at fólk hava eina útbúgving sum gevur teimum hesar her førleikarnar og hetta handverkið arbeiðsumstøðurnar hjá journalistum tær gerast harumframt alsamt er torførari og tí skal meira og meira framleiðast alla tíðina tað eru fleiri evstamørk og krøvini til at duga at finna og ikki minst at lesa tilfarið tey gerast alsamt torførari og tá ið eg tosa umhet her við at duga at finna tilfar og at lesa tilfar tá snýr tað seg um hetta her við keldukritikki hví er tað um handan søgan er so oghvussu skal hon brúkast ella skal hon ikki brúkast og ein umráðandi partur av starvinum hjá miðlafólki tað er eisini tað at kenna samfelagið í hesum førum sjálvandi tað føroyska samfelagið og fleiri av teimum sum nema sær útbúgving sum jornalistir eri millum annað ein teirra sjálv fáa útbúgvingina uttanlands og tí verða tey lærd upp í einari skipan sum ofta er munandi øðrvísi enn føroyska skipanin samfelagið er heilt øðrvísi skrúvað saman men eg halditað er øgiliga umráðandi at vit hava miðlafólk sum hava tikið eina føroyska miðluútbúgving sum er lagað til føroysk viðurskifti til føroyska samfelagið tí onkuntíð kann tað kanska vera torført at viðgera fiskivinnuna sum er okkara høvuðssvinna um tú hevur útbúgvið teg í einum landi har ídnaður ella landbúnaður ella okkurt heilt annað er høvuðsvinnað og so er tað eitt afturat vit eru ein lítil tjóð og vit hava eitt øgiligani lítið mál og starvið so miðlafólk tað er tí rættiligani umráðandi fyri at varðveita tað føroyska málið og tí setir hetta eisini øðiliga stór krøv til málburðin hjá miðlafólkum e haldi at alt ov ofta so kemur fyri atfólk í miðlunum hava als ikki nøktandi førleikar og tí haldi eg at ein føroysk miðlútbúgving hun navi bøtt munandi um hendan trupulleikan og eitt afturat fyri føroyska fólkaræðið so hevr tað eisini ómetaliga stóran týdning at vit fáa eina føroyska miðlútbúgving tí at ein slík miðlútbúgving hon fer sjálvandi at bøta um miðlalandslagið í føroyum men hon ger eisini tað at fjølmiðlafólkini um so ma siga verðua lærd upp í tí føroysku skipanini sum oftani er heilt øðrvísi enn tær útlendsku og so er tað onkur røðari sum hevur borið fram at tað er ikki fremst í huga at útbúgva journalistar nú ella miðlafólk og tað haldi eg sjálvandi er øgiligan spell tí tað at ein miðlaútbúgving verður sett á stovn tað merkir ikki at tað er óneyðugt við ðvið øðrum øðrvísi øðrum útbúgvingum ella at tað fer at taka nakrar frá øðrum útbúgvingum og eg trúgvi eisini tað at júst tað at vitað so lítið samfelag kann gera at vit fáa eina rættiliga góða miðlútbúgving tí vit síggja at fólk sum vit útbúgva í føroyum tey eru millum tey dugnaligastu sum eru eg trúgvi at til dømis føroyskir handverkarar eru rættiligani dugnaligur tí teir sleppa at royna seg vit hoyra til dømis eisini oftani at føroyskir skiparar skirtførar og maskinmeistarar eru millum tey bestu í heiminum og so faktiskt er tað eitt afturat sum eg kann nevna tað er tað at longu nú útbúgva vit jú

serstakliga væl útbúgvið og dugnalig fólk í føroyum eisini tá tað kemur til fjølmiðlar og nú var onkur inni á hetta her við um setri útbúgvir ikki nakað til privat tað trúgvi eg tey a gera so eg trúgvi t tú er útbúgvin til dømis inanfyri okonomi so arbeiddi ú við høvuðsoyni innan fyri tað privata vit síggja eisini eina ktútbúgving har fert tú í høvuðsoynni eisini at arbeiða innan fyritað privata og ein miðluútbúgving hon har farið inn á privatu miðlarnir og tað hevði styrkt munandi bæði um við alt miðlalandslagið men eisini teir privat
takk fyri har formaður ja so er tað viðmerktigar
jóni nolsø joensen ger su væl takk fyri harra formaður og takk til beint løðu fyri ena góða røðu g eisini fyri hetta uppskotið sum mann kann fáa upp til til kjak av og á tí eg haldi at tað er kansk mann siga ella miðlingin vísir at tað er brúk fyri at mann setir hetta her á breddan av og á tí at í opnini á dimmallætting rá vifarna vikuskifti so er tað ein samrøða við á svintereit har hann kemur inn á nøkur ting sum har tað ofta blíva undanførslur sum at tíðini ganga skjótt í dag og so kemur man við undanførsluna um at man hevikki pengar mann ikki tíð til tað og tað at fara í dýbdina og hvørt á sínum við journalistykkinum tað er ikki gjørd gjørdur nóg nógvir dokumentarar tel í síðstu tíggju árini so vorðvit so so tað er tað er tað r nógv tekin upp á at vit eiga at betra um hetta økið tað heilt týðiligt tað at vera jonalistur eins einsamalt starv altso upp á nógvar mátar tú ert útsettur tú verður kanska hongdur út og fyri at vera kritiskur ø og tí tí hava vit eiga vit at at tjúkkla um ta fakligu umhvørvið sum so nógv sum vit kundu og hetta sum beint á løgi haldi g nevnir er øgiliga týdningarmi

beinta lovi ger so væltakkfyri hara formaður ja tað júst hetta her sum djónur nolsø joensen nevnir hettaher við at eg kann sul tí fer eitt øgiliga einsamalt starv tí tú stendur brádligani sum hugsa um at í føroyum er tað øgiligani stuttig millum alt so tú kanst kanska gt byrja sama dag og dagina eftir stendur tú kanska og tosa við løgmann ella eitla annað so tað er eitt øgiliga einsamalt starv har tú beinanvegin verður um eg so má t siga bara blakað og tí tað og tað er kanska eisini tað sum gera tó lærir men júst tað ger eisini tað at tú skalt hava teir neyðugu førleikarnir tí tú skalt duga at viðgera tilfarið men ikki minst tað snýr seg eisini um at hava virðing fyri teimum keldunum tú fæst við altso at um úgert tú eina samrøðu við til dømis løgmann so snýr tað seg eisini um at tað fær s ær rætt fram fakligan eisini tað sum verður gjørt so tað snýr seg um virðing bæði fyri fakinum men eisini fyri teimum sum verða viðgjørd í
finmyllinum takk fyri
so er tað helgi abramsen gersu væl harra formaður ja tað er nógv gott mann kann siga um eitt uppskot er rættiliga áhugavert eg havi tveir spurningar fyri tað fyrsta beinta løgu sigur at hetta er jornalistikkur er eitt handverk tað er eg samdur í men tað undrar meg lítsindur at mann fær mann vil fara in á fróðskaparsetur við útbúgvingini at ger man ta til eina akademiska útbúgving og er tað akkurát tað vit hava brúk fyri tað er tann fyrrtuspurningurin hitt viðvíkjandi málsliga altso eg eri púra við upp á tað at tað er umráðandi at sjonalistar duga væl føroyskt øh men er tað eigur tað verat partur av ni joalistuútbúgving eg meinist við at fsflestu føroyingar dag ganga í tíggju ár fólkaskúla og trý ár og miðnám tað sa tær fáa trettan ár útbúgving í føroyskum skal kanna ein e føroyskn partur eina miðluútbúgving broytast elia nógv upp á tað altso er tað
rætta staðið at fara við føroyskt undirvísing
ja takk fyri orsøkin til at eg skjóti upp at her á fróðskaparsetrinum tað er tí tað skal vera ein komfirnatión altso fyri taudar á fróðskaparsetrinum kann tað saktans verða ein handverkarútbúgving egtil dømis so fragt eg veit eg eri onkur aver onkrar aðrar útbúgvingar sum kanska verða mettar vá handverk eisini á fróðskaparsetrinum sjáv sjálvandi kann tað tað harumframt er tað fyri at betra førleikarnir og arbeiðsmøguleikan hjá sjournalistum og viðvíkjandi málunum ja tað er so grundleggjandi í einari onlstútbúgving málburðir nú er eg sjálv útlærd á danmarksjurnalistaskúli tað er so ein fýrrari útbúgving og sjávandi har var tað á donskum men har varð tað alla somlu tíðina mál mál málburðir og altheti her og tað var sjávandi tað danska so ja málburður er eisini ein ómetaliga umráðandi partur av handverkinum at vera journalistur eg kann bara nevna eitt dømi nú egveitskum ta var gjár ella fyrradagin so g lurtaði eftir útvarpinum og so var tað bara eittsovorð simpult orð sum norðið einum and altso navnið í einm landi grønland tað bleiv ikki pent tað skuldi verað í grønlandi men tað bleiv í grønland altso tað sjálvandi vit kunnu øll siga okkurt serliga tá mann er beinleiðis sigur man nógv sum kanska ikki er so øgiliga rættur málburður á óvart ella ein hvøroyum men eg haldi sovorðt er so øgiligan grundleggjandi so ja málburður er so ómetaliga týdningarmikil og tað er so grundleggjandi partur av tí tí tað snýr seg eisini um at kunna skriva soleiðis at fólk skilja eg plagi ontí at siga tað at agademikarir terri skrivað soleiðis at eingin skilir tað uttan tey meðan sum jóuralistar er faktisk tað øvuta tú skalt skriva tað soleiðis at øll skilja tað so bæði
hin havndverk málburður er umráðandi takk fyri ja takk síðani er tað steffan klein poulsen
harra formaður hetta er eittupp á fleiri mátar eitt áhugavert uppskot har tað varð skotið upp at vit skuldu hava eina miðlafrøðiliga útbúgving á fróðskaparsetrinum og á so stingur spurningurin seg beinanveg upp hvussu nógvar útbúgvingar skulu it tava í føroyum og ghvørjar skulu vit raðfesta tí samgongan hevur raðfest eina alarútbúgving og og kt er eisini uppraðfest ogso havivet fingið ein eyka flokk til sjúkrarøktarfrøðingarnir og ikki farið heilt skeivur so haldi eg eisini vit hava uppraðfest heilsuhjálparar og annað sum sum eisin liggur uttan fyri fróðskaparsetrið men sum snýr seg um útbúgving

og ja tað er tað er púra rætt at akkurát hendan útbúgvingin hevur nokk ikki ligið fremst í tonum hjá hjá samgonguni tí tað eri jú ein spurningur um raðfesting ø og eitt nú sum edvar jacobs jacobsen var inni á so hevur uppátala at vit mangla so nógvar námsfrøðingar at at tað er upplagt at uppraðfesta tað øhog og vit vita eisini at vit hava eitt nú fleiri fleiri útbúgvingar sum verða bodnar út á bakkilorðstøði s ikki kann taka master skuldi skuldi tað eitt nú verið uppraðfest tað eru tað er so ræðliga nógvastaðnar vit kunnu seta inn og it kunnu ikki hava alt og vit kunnu ikki fáa alt upp á eingang í øllum førum og nú havi eg ikki tølini beint frammvfi mær her men men játtanin til fróðskaparsetrið er kanska ein av teimum játtanum sum eru voksin allarmest prosentvís hetta valskeiðið so fróðskaparsetrið hevur sanniliga fingið sín part

hvat hvat krevst av einum jóurnalisti og hvat er nøktandi kvalitetur her kemur beinta løgu eitt nú inn á málburð og og tað at samfelagið komplekst tað tað er sjón fyri søgn at vit fáa eitt meir og meir komplekst samfelag upp á upp á nógvar mátar og tað ger tað sjálvandi truplari at at seta seg inní hesi málini og og so er tað tað hvussu miðlamann sá søguna út og afturat tí er tempoi man kann iga tempoi er øgiliga høgt tá tað kemur til at miðla soøgur út vit hava eitt nú portalarnir og og tað í stóran mun halla tað um at endurgeva onnur ella har verður ræðliga nógvar endurgivið frá øðrum fjølmiðlum ikki endiliga so rælia gv nógvar nýggjar greinar og og savna tú um at koma fyrst út talt skal ganga so ræðiliga skjótt so so tað er so tað er tað er eitt krevjandi øki uttan iva tat virka innan

og so nevnir upskotstillarin eisini at vit skulu hava føroyskar journalistar altso sjónalistar sum eru útbúðinir í føroyum tí a teir skulu kenna føroysk viðurskifti og har verður fiskivinnan nevnd sum sum eg sjálvur haldi er eitt øgiliga komplekskt øki at fara at lesa okkara altso fiskivinnu lóggávu altso sjófeingislógina er er ja tað tað krevur ótrúliga orku at fáa høvdu halup og hana og og og og egr púra samdur við beint løgið í tí at at jórnalistar hava havast til uppgávu at bróta tingini niður soleiðis at tey onkursvegna vera átlig hjá tí vanliga borgarunum soleiðis at tann vanligi borgarin faktisktiskt kann skilja kompleks hugtøk og og kompleksar samansetingar eitt nú okkara fiskivinnulóggávu og og av tí sama haldi at at nógv av tingunum svara miðlað út altso har eru so rælia nógv undirforstaðið eg haldi at tað verður kanska ikki ja eitt eg hvsu hvussu djúrt man gravar men hvussu hvussu væl kann mann bróta tað niður soleiðis at tann vanligu borgarinr sm sum lesta faktiskt skilir tíðindini

fjølmiðlaútbúgving ø men nú prøvaði eg at hyggja inn á starvsfólkalistan hjá kringvarpinum har ja vit hava ein rúgvu av fólki sum sum arbeiðaki sum sjournalistar men hvørja útbúgving hava tey egmat mann sær ikki útbúgvingina hjá teimum men uppliving ella mín eygleiðing er tann at kanska meginparturin hevur útbúgvingar ninnan fyri alt møguligt annað enn akkurát sjonalistikk og og tí er spurningurin altso skulu vit hava er tað neyðugt at øll skulu sjounalistar ella kunnu vit eisini brúka serfrøðingar á hesum økinum

so so vildi løgfrøðingar verið teir teir teir rættu persónarnir at grava í onkrum máli tí teir kenna atað hesa iinnviklaður lógirnar hsu að okkurt við lívfrøðin at gera jamen soevjarar upplagt onkur sum hevði studerað lívfrøði øog og og tað e øgiliga vanligt at tað eru búskaparfrøðingar sum skriva um búskap og analisera og so framvegis og gera greiningar mín spurningur er altso er er tað neyðugt at vit skuldu hava sjournalistar inn á allar postarnir ella kannmann gera brúk av teimum serfrøðingunum sum i tað var úti altso kundi hesir serfrøðingarnir tikið á skeið ella onkursvegna útbúgv seg so mikið at teir eisini kunnu miðla sína sína vitan og sína og og serfrøði út altso soleiðis at at tey tingini sum teir duga at grava í kunnu vera miðlað út uppá ein góðan máta øog og hetta fer nokk í ein stóran mun fram í dag tí at uttan at vita tað so haldi eg at ein ein stórur partur av til dømis teimum sum arbeiða í kringvarpinum ikki hava eina útbúgving sum jonalist

og so hetta var í høvuðsheitini um tað sum eg vil kom in á harra formaður men tvey ting afturat

fjølmiðlarnir ella jornalistarnir altso tað eru jú tað fjórða statsvaldi okkara samfelagi og tað tað eri púra samdur í atso sjonalistarnir hava eitt eitt ótrúliga stórt vald kanska nógv støri vald enn hvat oftan gera okkum far um og og og har har tað nokk so áhugavert at har blivr blivan gjørd ai kanning í danmark sum vísti tað at jóurnalistar í nógv størri mun hella til vinstru ta hella nógv vóru til vinstru tað bleiv gjørd a kanning av hvat fólkið valdi hetta árið og hvat journalistar altso tá jóunalistanskar toirvaldi og teir valdu friðmerk frá miðjuni men frámiðjuni av og til vinstru hvat hvat ger tað í okkara samfelag hjørgun niclasen hann nevndi at jat nú byrjari tvey hundrað og seksogtrýss næmingar ella lesandi á fróðskaparsetrinum

far at arbeiða í privatu vinnuni og har eri eg ikki heilt samdur og tí at nú nevndia til dømis søgu í samfelagsdeildina og har hava vit fingið altso har hava vit fólk sum lesað løgfrøði bæði á bakkilórstøði og og master tey verða í stóran mun brúkt úti í privatu vinnuni øh nú havi eg sjálvur lisið búskaparfrøði og og tað eru øgiliga nógv sum lesa búskaparfrøði í føroyum sum eitt nú fara á cbs og tað tað eg sjálvur valt at gera og tað er altso ein útbúgving sum stóran mun eisini verðu brúkt í privatu vinnuni men kann eisini tí almenna so av hesum tve hunrað og seksogtrýss seða taðkann gott vera at nógv tann størsti partin endar úr tí almenna men aikki øll tað ikki øll tvey hundrað og seksogtrýss sum sum enda í tí almenna takk fyri harra formaður
ja takk so fari beint ú
eina viðmerking gersovæl ja takk fyri ja nú nevnir steffan klein poulsen fleiri fær orðið løgfrøðingar og eitt veit teg um løgfrøðingar arbeiddu í føroysku fjólminunum so evði einin skilt eitt orð tí altso tí eingin løgfrøðingur er skrivað atso ein løgfrøðingur skrivar ikki eina reglu uttan at hava tíggju reglur sum viðmerking sum kunnu tulkast hendan og handan vegin og at brúka at tosa um at løgfrøðingarskulu vera serfrøðingar ella búskaparfrøðingar ella annað í miðlunum tey sum eru serfrøðingar í miðlunum tað eru journalistarnir tað kann gott vera sjálvandi haldi eg eisini at vitsklu hava búskaparfrøðingar og løgfrøðingar inn at arbeiða sum journalistar tí tey hava jú eisini eina fakliga ting innan fyri nøkur økir trupulleikin er bara ofta st tann at tey duga ikki at miðla tað so tí kann mann jú eisini hava andlað samstarv millum journalistar og á búskaparfrøðing ella hvat er men tað er eisini tí eg sigi hesa her útbúgvingina fróðskaparsetri føroya so fært tú handverki sum er jónandistikkur umframt at tú kanst lesa búskaparfrøð ela løgfrøðili afturat so hevur tú tey bæði tingini so tað er tí eg haldi tað er so umráðandi ein føroysk fjølviljuútbúgving til

steffan klein poulsen gersvæljaharra formaður tað tað er púra rætt avsum ein løgfrøðingur fer at skriva sum eit løgfrøðingur vanliga vildi skriva til aðrar løgfrøðingar ella vildi grundgivið fyri fyri dómaram uppi í rættinum jamen so so so høvdu vit ikki skilt nógva tíð vit sum ikki hava ta serfrøðina og tað saman fyri ein búskaparfrøðing ella fyri mítt viðkomandi ein sum eg hevur forstáist fyri lívfrøði har er mín vitan øgiliga øgiliga øgiliga grunn men men eg hugsaði ella mín spurningur var um meir um han kundi onkursvegna samansmelta hesi tingini upá ein skilagóðan máta soleiðis at ja soleiðis at hesin fólkini sum eru løgfrøðingar kundu lært at at miðlhetta út og ja og møguliga møguliga tað krevst at tað taka tvær útbúgvingar eg veit ikki tað var øgiliga langt forlop at at bæði verða fyrstu løgfrøðingur og og so jornalistir tað kundi kanska gjørt eitt sindur smitiligari men men eg haldi heilt sikkut at man skal gera brúk av teimum kompitansunum eisini í í hjá fjølmiðlunum
ja
so er tað hennrikold sum fær eina viðmerkinrsteffan klein poulsen terðaðist á fiskivinnulóggávuna sum dømi um ja eg eg giti meg til at sum dømi um at eingin kann finna út av tí líkamikið um um tú um tú gangar í tjúgu ár á jurnalistaháskúla so kanst tú ikki finna út av tí tí lóggávunum sum okur hava nú var eg við til at gera tað fyrstu og eg helt meg hava nøkulunda skil fyri tí men eg havi so prøvað at brúka øgiliga nógva tíð og tað er ein totalt ómøguligheit at finna útav er teð galdandi og hvat er ikki galdandi veit til dømis steffan klein poulsen av at hann er samtykt at tan kann sita ein rúgva av fólki út um landið og fáa pappírin á hurðina og sita so tólv ár og selja pol stórur fjølda fólki situr o tólv ár og seljiol eg trúgvi ikki steffan klein poulsen hevur anisku um tað tað ber til í føroyum ongantíð verður nerað
ikki ketta men serliga hana allíkavæl
halts hava formaður ein fisk eg havi sæð ein fisk eg havi sæð ein oskor g og so eg uviri savnað r frá fiska tæð sjálvur men mín mín munu vit mín vitan er kanska øgiliga grund í mun til hja nógvum øðrum men jú eg veit í stórum trekkum hvat hvat vit samtyktu og og og g og tað er kanska ikki akkurát tað vit skulu viðgera nú harra formaður men men upá e angin var tað at hav vir tann vanligum borgarin skal fáa skil uppá hvat vendir upp og niður í sjófeingislógini og finn tað hvussu flotingjálk sær út gihesir fýra fimm bólkarnir sum vit hava á ymiskum skipaflotum og so so so er tað rærliga ringt at so tað er einginsjón listir tað eingin nakar sum hevur miðlat hetta út up á ein systematiskan máta soleiðis at tað er lætt at seta seg inn í tingini uttan at fara og hyggja í í ta tær ráðu paragrafurnar og og fara at spyrja hvønn perupal hvussu hetta hongur saman so ja tað er øgiliga
øgiliga fløkjasligt ja takk næstu røðar er golf
fyri harra formaður ja heta reitt mál sum seppa jogu itt sindur um eisini í seinastu samgongu og sum eg sjálvur taki fult undir við at vit fáa eina føroyska fjølmiðla útbúgving tí at er tað nakað at r nakrar útbúgvingar sum eg haldi eru sera týdningarmiklari at at tær spretta úr einum føroyskum jørindi tað eri tað eru fakøki sum hava nakan s beinleiðis við okkara samleikar gera og nakrað við tjóðarbygging at gera og tá hugsi eg kanska serliga um løgfrøðiútbúgvingina læraraútbúgvingina sum er ein tann esta føroyska útbúgvingin sum vit kunnu taka føroyum námsfrøðiútbúgvingina og eisini ikki ella sjornalistútbúgvingini journalistar skulu lýsa tað samfelagið vit liva í til samtíðina vit liva í og sjonalistar í føroyum skuldu lýsa føroyar og føroysk viðurskifti út frá føroyskum prinvsissum úr einum føroyskum jørðhildi og eg kann siga fyri meg sjálvan sum útbúgving sjónalistur og arbeiddi íja eg varð búði niðri í sløkk tjúgu ár tá ið eg kom til føroyar í tvey túsund og eitt og skuldi byrja á at arbeiða timalættir tá var nítt høvd fult av donskum systemum av danskari hugsan og donskum máli

tí eg hevði ongantíð lært nakað sum helst uttan at lka kanska eit lítið sindur tá mann gekk hf um føroyskt samfelagsviðurskifti og føroyskt hevð ikki brúkt sum amboð í í nógv ár og tað var eitt stórt handikapp og uppaftur størri helt eg at handikappin var tá eg so fór í kringvarpið

má eg bara viðganga at eg eg eg eg havi havt tað fathan sagta fyrr eg haldi at tað skal eingin sleppa nær einari mikrofon í almenna kringvarpinum fyrr ennmann hevur verið á einum einum grundleggjandi skeiði í føroyskum og føroyskum samfelagsviðurskiftum á setrinum ell okurt okkurt tílíkt og nú fá ljósið so meni at tað er øgiliga viktigt og tað sor iska eg eri glaður fyri at hoyra nøkurav teimum sum hava veri uppi her altso eisini tað sum steffan klein poulsen sigur tí atað er eisini tað r eisinitey roynt fakliga í tí tað er d tað sig ik næstan sjálv men eg haldi tað er so raða nógv meira í hesum her enn bara tað fakliga tað er øgiliga viktigt at at at hava hasa føroysku útbúgvingina nættupp fyri sum stefan klein poulsen varðr inni á fyri at kunna lýsa serføroyska lóggávur og sovorð nakað tað lærir tú ikki um tú lagir ikki um súkt á sjonlistaskúlanum jarhus tað mást tú hava eina føroyska útbúgving til men tað er hetta her við tjóðarbyggingini at vit hava nakrar útbúgvingar sum tað er so øgiliga týdningarmikið at tær eru føroyskar

øog tað haldi eg er eisini ein ein øgiliga tungt viðandi grund til at vit eiga at fáa eina føroyska øsoinalistuútbúgving og fegin fyri vína skyld í samstarvi við við útlendskar lærustovnar tí at tað eru tað eru eisini nógvglobalisma kannmann siga í jonalistikki tað er tað snýrs seg eisini um at at lýsa heimin tað snýrseg ikki bara um at lýsa føroyar men um at lýsa heimin og skiljaheimin so er eitt lítið fakøki í føroyum tað vildi tað vildi eisini frameftir vera og tí er tað kanska forluftigt at mann í øllum førum samstarvar tætt við við útlendskar lærustovnar innan fyri standi stikk tá ið mann fer at skipa ther í føroyum men eg haldi avgjørt vit skuldu gera tað og so kan mann siga at mann kann hevtast eliga nógv upp á tí onkurn var inni við fjórða startsvaldinum tað er ikki sjornilistar sum havð funnið upp át har og og og sóla sær í at skula vera fjórða startsvaldinum tað var ja eg haldi ikki t tað eri vissa um tað men men tað var í tí bretska parlamentunum síðstu seytjandratalinum at at eydnund borg byrjaði at tosa sum tey fór ast aftvældu so tað er ikki nakað sum sum sjonalistar hava hava hegt uppá shjálvaritaðer onnur sumhva hegta ftir pá sjonalistar

tað er ein øiliga týdningarmikil funktión eta eiliga týdningarmikið býti onkur var inni óast hær tað pa pr nógar steffan klein poulsen um at jonalistar eru so vinstravendir tað er púra rætt at vísa kanningar sum regluløktar eru og so kann mann siga at tar verður øgiliga væl bananserað tí tæir somu kanningarnar sum verða gjørdar halt hvørt ár tey høvdu ter sá vistaskúlanum esuni tær vísa altíð at advokatsandurin liggur øgiliga langt høgur og tað er teir sum skulu representera fjøldina í rættinum so tað ma verða eina leið vsjanistan erutil vinstru

ja takk so ta viðmerkingar beint erlev jakobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja summi ingolbssólarm olsen sum sjálv hevu arbeiðssum jionalistur bæði í danmark og føroyum vísir á so er tað øgiliga stórur munur og eg kann bara til dømis taka sovorðið sum ateitt amboð hjá hjá jounalistum tað er hetta her við at biðjaum alment innlit altso har er tað soleiðis at til dømis er øgiliga stóran munur á donsku lógnu og føroysku lógini og tíbetur er tann føroyska lógin munandi laðarliga ella hvussu eg skal orða meg enn tann danska og danskarin royna bara at stramma upp og stramma upp soleiðis at journalistar og faktiskt eisini borgarin fær sum minst av innliti og kann tí sum minst halda eftirlit so tí haldi et er oiliga umráðandi ein útbúgving føroyska útbúgvin

ja takk ger so væl inklosalar polsen ja takk fyri ja eri púra samdur í hasa hari viðmerkingini nettupphett her við hlógini um alvarhevt innlit tað var haldi eg øgiliga heppið at at vit her í løgtinginum ikki gjørdu tað samastu danir gjørdust sína lóg tí at tað er staðfest at tað eru mál eldri mál sum hava havt heilt øgiliga stóra samfelagsligan týdning í danmark sum eru vorðin avdúkað av krestuni men sum ikki høvdu kunnað viljað avdúka við galdandi lóg men tey kundu tá so tað er øðiliga viktigt at mann gáðar um hasir har tingini tá vit tá ið vit fáast við hesar lógirnar lógin um álmen t innlit er jú ikki bara eitt amboð hjá jounalistum hon er galdandi fyri øll at so øll kunnu kunnu sosialvent innlit og tað nógvir borgarar sum gera tað eisini so tað er øgiliga týdningarmikið at vit halda tað rættiliga opið tað eftirlitið sum mann kann havað
havan takk fyri
ja takk sor ta gjóna nolso joensen ger su væl takk fyri harra formaður ja tað er altíð áhugavert at hoyra um eitt mál sum er til viðgerðar á tinginum frá øeinum fakpersóni sjálvum sum í ingolssólanólsum er útbúgvin jornalistur og at hoyra tankarnar rundan um hetta sum sum eg reist í dag og at lat pa tað síðsta sumsum ingolf sól nevnir í eini viðmerking hetta her við at at tað er kanska mál sum liggja undir yvirtatum sum kanska ongantíð verða kanska man siga verða lýst nóg væl til at blíva avdúkaðir sum sum nakað tað haldi eg vit hava brúk fyri einum nógvum góðum jornalistum til tað og einum fakligum umhvørvi og taki fult undir við at tað tað eigur at vera forankr eisini í í einari føroyskari útbúgving men tað er hetta málsliga vit eru fyrimyndir av nógvum fyri okkara ungdóm og vit og vit vit hava nógv við telduspøum teldan og alt tað in ávirkar málsligu menniskjuna hjá børnum rættiga nógv og tí er tann málsligi parturin av av tí føroysku útbúgvingini møguligari føroysku útbúgving øgiliga stórur partur av at vit framhaldandi hava

ja takk gerso væl ingol salm olsen ja takk fyri eg vari púra samdur tað er ein stór ábyrgd sum allir sjóunalistar eiga at taka á seg at vit hava eina ábyrgd fyri málinum og øtíverri haldi eg tað glíður og ov ofta ov nógv í dag og onkuntíð havi eg hug ati at umbera tí at tað eru ofta fólk sum ikki hava nógva útbúgving og og kanska eg eri eitt sindur hjálpastleysa altso tað er tað er ræðilia nevnt at at kritisera men onkuntíð er tað kann mann siga at tað eri tað eru eisini orkutørvurin sum ger tað at at tað eri so rælia nógv óðurbúgvin fólk sum fáast við sjonanstykk og og sum kanska heldu ikki hava ta virðingina fyri málinum sum mann er noyddur at hava teiman fæst við hetta her annars haldi eg eisini tað fyrsta sum sum djónir var inni á at tað er øgiliga týdningarmikið visti mann skal hava eina kritiska pressa í føroyum sum skal grava og fáa tíðindin fram í hesum lítla landinum so er mann noyddur at vita tað frá almennari síðu at taðn má stuðla
takk fyri
jatakk so era øni hoydal fyra vimerking ger su væl ha sjáldan havt størri tørv á kritiskum sjónanistykki í heiminum og ikki minst í føroyum vit eru komin halda yvir tan støðu at vit hava heldur fingið tann antikritiska jonalistkkin altso har ein tórur partur av fjølmiðlum altíð antin eru stýrdur av undir brátliga fyri tí politiska valdinum a eg eri stýrdur av peningavaldinum og leypa á tey sum eru krikisk móti valdinum so ein føroysk fjølúging hevur má sjálvandi eisini hava tann táttin við hvussu hvussu megnar mann kritiskan shonastikk eisini í einum minni samfelagi og tað hevi er ein stórur fyrimunir at kunna havt tað eisini á á skránni íð einari føroyskari útbúgving tí tað er trupult men tað er so týdningarmikið tí atiuni nevnir nevnir fjórða statsfaldið men altso í stóran mun er vandi fyr t fjølmenir er við at blíva valdir hjá statinum og ikki tað fjórða statsfaldið skal hava eftirlit við bæði statsfaldinum og peningavaldinum so vit hava ongantíð havt størri tørv á tíð enn nú og tað hevði verini ótrúligthøvd vit fingið eina útbúgvin sum eisini lærdu fólk keldukritikk tað hevði verið
eina standandi
ja takk ger so væl gulsa olsen ja ja nú kundi eg sagt at eg eri púra samdur og so hevði eg samstundis sagt at at eg sjálvur eri í í hasum har básinum tí eg arbeiði sjálvur ið bilinum meni tá ð tað kemur tir sindurf á kritiska sjovndistikkin hámá eg geva høgna hoydal rætt og tað er øgiliga nógv ein spurningur um resursur at brúka resursur upp á útbúgving fólk tí at tað er tað sum manglar altso sjournalistanir í føroyum arbeiða ikki í prestuni stórur partur av teimum arbeiðir iki har ikki har tí attað eru meira meira pengar at kenna aðrastaðni omvart men tað er atso mann mann má síggja eyguni atat vil mann hava eina kritiska pressu og hon skal hava møguleikar fyri at grava ting fram so má hon stuðlast tí at marknaðurn so lítið og og og pressan er ein løgin stødd tí hon er so avhangu av av kommersiellum lýsingum og tann marknaðurin er simpten ov lítil í føroyum og hann er hann r við at fara burtur prá grund av googl og øllum øðrum so vist mann ikki ætlar at stuðla sjóvan systkinum so fær mann heldur ikki nakað eftirlit
tæ æa einki fjórða statsvald og mann fær ongan sjónandsikk aroja so er næsti røðari tað verður bjarni kárasum petersen ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera itt uppskot frá beint løvu jacobsen um ati um at skipa eina miðlaútbúgving á fróðskaparsetri føroya nei byrja við at siga eg haldi hetta er eitt øgiliga áhugavert uppskot eg havi sjálvur skrivað um hetta her nakrar ferðir um at vit eiga at reformera ella endurskipað miðláumhvørvi í føroyum bæði í mun til almennar skipanir og í mun til útbúgving og so framvegis æh tað fyrsta er at siga tað er tað at eg taki undir við sum útgangsstøði at vit eiga at seta eina fjølmiðla útbúgving á stovn fjølmiðlar hava ein so týðandi leiklut í einum fólkaræði at tað er nakað sum vit politiskt eiga at verða onkursvegna samd um skal vera ein sterkur partur av samfelagnum og tí er hetta her uppskotið vælkomin men eg havi hug til at viðmerkja nøkur ting millum annað hetta her við at mann mann ger eitt uppskot um eina løgtingslóg um at skipa eina miðlaútbúgving á setrinum tað er soleiðis í lógini um fróðskaparsetir føroya tá hava tey eitt ávíst sjálvræði til at leggja til rættis tær útbúgvingarnar sum teimum lystir ella sum teimum hava sum tey meta tey hava tørv á so í so máta er tað skal tað heldur koma niðri frá o upp men uppi frá niðri niður t landstýrsmaðurin kann ikki geva tænastuboð um at nú skuldi tey seta hesa útbúgvingin verk so tað snýr seg um eitt samstarv millum fróðskaparsetrið sum hevur tað innanhýsis eftirlitið av útbúgvingnum og tað uttanhýsiseftirlitið sum verður gjørt av landsstýrismanninum h so tað verður nokk ikki gjørt við løgtingslóg tað verður nokk gjørt við kunngerð og at mann so gevur ta fíggingina sum er neyðug fyri at seta eina slíka útbúgving í verk tað skal nevnast at tey seinastu árini so hava nógvar nýggjar útbúgvingar eru blivin nær stovnar á setrinum tað er ordiliga gott h bæði innan fyri almenna fyrisiting og innan fyri vælferðarøkið men eisini nú byrja vit at síggja útbúgvingar innan fyri tað vinnuliga økið tað haldi eg eri hart tildrongt men vissu vit fara aftur til hettaher við við við fjølmiðlar og um miðlafólk so haldi eg at tað er sjón fyri søgn at at tann journalistiski kvaliteturin í føroyum er viknaður tað eri eg haldi tað sæst øgiliga væl at tað eri ikki útbúgvin fjølmiðlafólk sum taka sær av uppgávunum og tað er ikki fyri at kritisera nakran ella nakað mann ger tað eftir besta førimuni men mann hevur ikki lært tað neyðuga hondverkið sum skal til fyri at vera ein dugnaligur jornalistur ella fyri at duga tað journalistiska hondverkið so tað haldi eg sjálvandi er týdningarmikið nakað annað sum kanska er ein fyrimunur og sum beintaløgið eisini hevur sínum viðmerkingum tað e tað at við at seta eina fjølmiðu útbúgving á stovn í føroyum so fært tú nøkur ting sum tú annars ikki kann fáa í dag er tað soleiðis at nógv av teimum sum lesa til lesa fjølmiðlar og lesa journalistikt tey fara til danmarkar eitt land sum er á nógvum mótum øgiliga øðrvísi enn okkara egna og tað eigur eisini at vera endurspeglað í útbúgvingini hvørji førleikar tú fær út frá hvørjum samfelagi tú virkar í so tá tú fær eina sjovan listuútbúgving í í danmark so eru tað nógv ting sum tú ikki fær sum eru neyðug fyri at virka innan fyri fjølmiðlaheimin í føroyum eitt dømi kann vera visi tú fer niður at lesa í trý ella fimm ár og kemur heim og skal arbeiða innan fyri fjølmiðlar tá hevur tú verið uttan fyri tað føroyska málið so ella so í langa tíð tað vil siga at tí føroyska mál er kanska ikki so gott sum tað kundi veri tað er eitt dømi um at ein føroysk fjølmyðlútbúgving útbúgving við støði í føroyskum kann betra um tað journalistiska handverkið og tað tilfarið sum verður framleitt hitt er tað at mann sum journalistur virkar upp á ein heilt annan máta í føroyum tað er eitt minni samfelag tað eru tættar relatiónir og tað eru ávísitað eru ávísar umstøður sum eru øðrvísi e í danmark og tað hevði ein føroysk fjølmiðlaútbúgving kunna tikið tikið hædd fyri tað er nú einaferð soleiðis at tað er eitt sindur tvíbýtt her í løgtinginum á tí einu síðuni so virðismeta vit fólkaræði og tað fría orði og eina fría pressu men vit verða eisini irriteraði tá ið miðlarnir spyrja ov nær ella kanska spyrja keðiligir spurningar so at í eini sýðuni a vit brúk fyri eina sterka pressu men politikarar hava eisini eina eitt áhugamál at hava eina veikapressu hvat ger mann so tá ið vit sum vald kunnu bestemma um tað fjórða statsvaldið skal vera sterkt ella veikt vit framsókn halda at tað fjórða statsvaldið skal vera sterkt tað skal kunna spyrja teir røttu spurningarnar tá ið óbehagiligu spurningarnar og tað krevur at mann hevur nakrar fakligu førleikar til at útføra ta jounalistiska hondverkið og í so máta haldi eg at ein føroysk fjølmiðlaútbúgving hevði verið kærkomin nú fer tíðin hjá mær harra formaður fjølmiðlafólk eru von við at fara yvir á eina dedlein tað gjørdi eg í dag eg teknaði meg ikki til tíðina so evi bara fimm minuttir men eg vóni at hetta her fyri at fáa eina g góða viðgerð í mentanarnevndini og og vit r
kranskak síggja sum útgangsstøðið positivt upp á upskot takk fyrijata
tkisillu viðmerking ty eg bóntarlívir jøkkosund ger so væl ja takk fyri nú var røðurin eitt sindur injareisin her um mann skal skipa eina útbúgving við lón ella so ikki fyrstu ferð efta uppskot um at skipa útbúgving verður lagt fram so tað eri tað beg væl til og sjóndi tað besta er tað um landsstýrismaðurin setir tað í verk sjálvur men tað lekur ikki til at vera so nakað annað er jú eg eri samd við í røðaranum um at tað er so ótrúliga umráðandi at vit hava eina miðlaútbúgving bæði tá tað kemur til tann samfeligasliga partin og til ikki minst til tað málsliga partin tí sum sagt hetta her er okkara land eftir okkara mál vit ikki viðgera tað um mikið tosa
g føroyskt jamen hvør ger tað so takk fyri
ja takk ger so væl bjarni kárslm petersen tak fyri hara formaður beinta logi hevir púra rætt ø men grundin til eg siga hetta her við løgtingslógini tað er tí at at at tað má ikki vera so at politiski myndugleikin nú skulu vit hava hesa útbúgvingina og so má fróðskaparseturið tvingast til at raðfesta øðrvísi kanska uttanat a koma pengar afturat tí má tað heldur vera eitt samstarv har sum mann fer tað fyrsta kannar er tað grundarlag fyri eina slíka útbúgving eri tað nokk av undirvísarum innan fyri fakið kunnu vit vænta at vit klára at fáa eitt hold hvørt ár og tá ið holdini eru liðug at gjørt eina barsluriðgerð eru tað so arbeiðspláss til tey aftaná tað er sovorðni ting sum eg vóni at vit fara at viðgera í mentanarnevndini fyri at vita um tað er eitt eitt grundarlag fyri útbúgvingina tí at hon hon kan vera týdningarmikið íg sjálvum sær men hon hon má eisini kunna bera seg so tað haldi eg hevur stóran týdning og tað vóni eg eisini at vit fara at fáa eitt sidur meira vita um í í mentanarnevndini tí hatta má vera soleiðis at tað fróðskaparsetri sum sum skipar seg sjálvt í samstarvi við landsstýrinum og tað má ikki vera for nógv uppi frá
og niður heldur niður frá óuup takk fyri ja takk so er næst røða beinta lívu jakobsen ger so væl
kk fyri harra formaður øo takk fyri ta viðgerðina sum hevur verið her í dag í høvuðshoynni hevrhan verið rættliga konstruktiv nú er tað kanska onkur sum heldur atsum arbeiðsfjølmiðlun sum hugsar hví er hetta uppskotið neyðugt at gera vit hjá okkara arbeiði og sjálvandi e eta upskot neyðugt eftir okkara land eftir okkara samfelag eftir okkara mál og fyri at siga tað okur sum taðer at eg haldi ikki altíð at føroysku føroysku fjølmiðlarn teirra røkja sína uppgávu nóg væl og tað er ikki tí g at han vertt harta tey sum arbeiða sum jornalistar tí sum so gera tey arbeiðið hjá sær men tað er líkaso nógv í loyðslunum at trupulleikin kanska liggur tí tað er jú loysnirnar sum seta út ú kortið hvat er tað vit ætla við hesum fjølmiðunum og hvat ertað vit skulu gera og sum onkur av røðarunum hevur víst á so eg hald a steffan klein poulsen so var tað soleiðis at tað sum fjølmiðlarnir ella kanska teirra á netinum skriva tað eru ofta bara endurgevingar úr øðrum fjølmiðlum og tað er sjálvandi ikki rætt tað kunnu vit ikki tað haldi iki er sjávnandi stikkur bara soleiðis at sita hvønn dag og gera hálvum kopp vi pest so tað haldi eg at vit eiga at gera betri tað trúgvi eg eisini hevði verið betri um vit fingu eina føroyska fjølmiðluútbúgving og tí eg haldi at føroysk fjølmiðlar ella fjølmiðlar heilatikið eru rættiligani umráðandi og so kann eg eisini siga um føroyskir fjølmiðlar ikki seta spurnartekin við tað ið til dømis vit í politisku skipanini gera hvør skalt so gera tað vit plaga ofta at tosa um hett her við trý býti av valduná tað lóggevandi útinnandi og dømandi og so verða miðlarnir afturat lagdir sum tað fjórða statsvaldið sum skal so valda eyga við hinum trimum statsvaldunum og so fari eg at spyrja halda tit at fjórða statsvaldið í løtuni megnaruppgávuna onkur spyr kanska er einki gott í føroyskum fjølmiðjunum jú sjálvandi er tað tað til dømis haldi at mentanarsendingarnar í kringvarpinum tær eru rættiligan góðar oftani til dømis handan har um viljama hinesen íhaldi nógvir góðir dokumentarar verðagjørdir og so haldi er faktiskt eitt sum eitur drúgt sjónvarp eg veit sk um løgtingsfólk hava sæð tað tit finna tað á netinum tað er faktikt ordiliga áhugavert at hyggja eftir tað er drygt sjónvarp til dømis at onkur er farin ein túr í hagan og so er sjónvarpið ta tíðina sum tann túrurin var her eg haldi tað er rættilia áhugavert so tað kundi eg verahyggja eftir og vit hava eisin nógvar góðar sendingar í útvarpinum til dømis sum eg rætla væl til dømist at lurta eftir eftr tóri ef túri eg halditað er ein stuttlig áhugaverd sending men tað sum eg kanska hugsi um tað er tað at onkuntíð er tað tíðindasendingar og ta samfelagsligu sendingarnar og kjaksendingarnar har har manglar eitt sindur meira at bita í og tað trúgvi eg at høvdu vit havt fleiri fólk við miðlaútbúgving so hevði tað verið øðrvísi tann støða og so er tað onkur sum nevnir hví skulu vit akademisera hesa útbúgvingina og tað er jú ikki tað eg skjóti upp eg blívi við at leggja dent a til eitt handverk men tað merkir ikki tað at tú eisini kanst taka okkurt afturat altso tekur tú til dømis jornalistuútbúgvingina sum eitt handverk tað merkir ikki tað at tú ikki kanst taka búskaparfrøði ella á løgfrøði til dømis omaná vit síggja útbúgvingar aðrastaðni sjornalistuútbúgvingar blíva meira kompineraðar har tú hevur handverki fjølmiðil ella tá jonalisthanverki og so heva tú okkurt afturat tí tað breiðkar eisini um møguleikarnar hjá tæir við hvar tú vilt arbeiða og so er spurningurin jamen fara fólk at arbeiða sum jornalistar sjálvandi vóni eg tað men tað er eingin ivi um at lønarviðurskiftini eisini mugu batnast ella batna munandi men tað kann eg so ikki gera beint nú
takk fyrija takk so var hetta málið avgreitt tyikki fleiri røðarar og málið verður beint í mentanarnevndina næsta málið á skrá er løgtingsmál um tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ræði á málum om málsøkjum og taðer at taka loftrúm og flogferðslu undir føroysk ræði tað er tjóðveldið høgni hoydal sum er uppskot stillari og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin era jørgumd niclasen fyri javnaðarflokkin er ta aksel vilasum johannesen fyri sambandsflokkinda frimoutrasmussen fyri framsókn er tað bjarni kárasum petersen ger so væl jørgun niclasen
harra formaður tað hevur mangan verið tosað um loftrúmið og at vit eiga at fáa tað á føroyskt raði men danir hava ikki verið serliga hugaðir fyri tí og tað hevur verið sat attað ber stekki til tí atimann kann ikki fáa fleiri loftrúm tað vil siga skuldi vita at yvirtikið tað so má íslendska loftrúmið býtast upp tí í okkara er jú tað sama saman við teimum og tað hava danir sagt at tað ber ikki til og tað eru nógv landsstýrið sum hava roynt yvir donsku stjórnini at koma til eina niðurstøðu um at fáa yvirtikið bæði loftrúmið og eisini og

sum hevur við við við luffart eg yvirhøvur at gera

men hava ikki so lætt fingið at vita hvussu nógvur tað hevur verið sagt at mann kann bara fáa tað sum tað í veruleikanum kostar og vissu ið vit skuldu gjørt hetta jamen so vildi tað merkt at kostnaðurin í sambandi við at stýra flogførinum tað vildi so verið verið tornið á flogvøllinum sum hevði ta uppgávuna so hevði tað verið kostnaðurin av einum møguligum radara eg haldi íslendarar hava tríggjar radarar sum loftrúm hjá teimum betalir og og tað er eisini tað tann parturin sum er reyðskúv sum mann eisini skal brúka og hevði eisini kunnað fingið pening til tann partin

loftferðsluna myndugleikan so er tað eisini eitt stórt apparat sum skal fara í gongd og tað høvdu vit eisini kunnað fingið goldið gjøgnum hetta við loftrúminumtað sum er munurin í dag í mun til hvat tað var allar tær ferðirnar landsstýrið hevur roynt er tann broytingin sum er gjørd í grønlandi tí har hevur danmark gjørt tað nú at loftrúmið yvir grønlandi sum árenn varð býtt millum ísland og kanada at nú hevur danmark yvirtikið tað loftrúmið og ætlar so at fáa tað rikið í grønlandi soleiðisnar at tær kunnu koma á grønlendigar at arbeiða har men tað skal statvekk vera danskt so tað sum so er munurin tað er ja men altso ber tað til tað sum vit hava fingið at vita áður at hetta ikki ber til tað er ikki rætt longur og av tí mann hevur júst tann møguleikan sum danir hava brúkt í tí gólvaska loftrúminum so átti mann eisini at kunnað gjørt tað sama við tað føroyska loftrúmin

vit hava sum tað eisini verðið sagt í uppskotinum her yvirtikið tað var tað tað niðar á loftrúmið eg meini eg meini at tað er upp til seks túsund fót ella okkurt vár nakað tað vil siga flogfør sum koma lægri enn tað tey verða so stýrd av flogvøllinum meðan tað var tað var var var næstan einki tað var bara lítil bobla rundan um flogvøllin fyrr men tað eg má so komin til men tá ið vit tosa um loftrúmið tá er tað altso tað stóra rúmið og ta tey nógvu flogførini so her er pengar í eingin ivi um tað og við broytingini sum danir hava gjørt við grønlandi so eigur tað tíðin nú at vera búgvin til at vit fáa yvirtikið hetta sjálvur spurningurin er so hvat teir siga yvirtøkulógin sigur jú at vit kunnu yvirtaka men tað skal vera eftir samráðing og tann samráðingin skal í ein hvørjum einstøkumføri vera men yvirtøkulógin sigur einki um at mann skal vera samdur og tað vil so siga at at samráðingar skulu til men eg man ósamdur jamen so kann løgtingið sjálvt avgera tað og eg haldi t vit kulu brúka tann møguleikan nú vit hava verið hildinir henn tí at einki skuldi bera til og nú vita vit at tað ber til og tí ersu spurningurin sum eg rokni við at uttanlandsnevndin fara finna út av tað er hvussu hevur landsstýrið arbeitt við hesum her í seinastuni vit vita undanfarna samgonga arbeiddi við tí koma ikki á mál og spurningurin er so hvat ið hetta landsstýrið hevur gjørt fyri mær haldi eg at hetta her eitt øki man absolutt eigur at yvirtaka hetta er nógv førleika krevjandi størv og og eg haldi tað stóð onkustaðni her at mann roknaði við at hundrað fólk koma arbeiða við hesum grønlandi og tað er tað so í hvussu sverð vissu vit skuldu hava allar góðkenningar á flogførum og annað á føroyskt vald og tað skal vera føroyskt eftirlit so eg haldi at hetta her er eitt munandi meira spennandi mál nú enn tað var fyri ein hálvnár
takk fyri fórnar
jatakk so er tað høgni hoydal sfyr viðmerking ger su væl harra formaður eg var fegin um røðuna hjá jørgun niclasen eg haldi hann fór ígjøgnum bæði hvussu tað hevur roynt at fáa hetta málið á føroyskar hendur og mann hevur havt øgiliga nakrar umberingar øh men nú tá ið so danir sjálvir skuldu gera eina umsita loftrúminu í grønlandi so hevur tað ikki verið trupulleiki at býtt sundur efta her tann so nagda firði sum hevur umsitin av íslandi og kanadan og eg haldi eisini t jøguniklasen hevur rætt ú tí ati atsambært yvirtøkulógini og og lógini um mál málið málsøkir so hava vit rætt til at samtykkja hetta uppskotið altso t vit strika hetta av listanum harvið er tað føroyskt og vit seta eina freist á og tær praktisku ikkiti kunn vig fáa upp á pláss og tað liggur hvussu nógvir pengar liggja í tí tað kanman diskutera men tað liggir hvussu nógv arbeiðspláss og førleikameining í tí fyri ta føroysku flogferlinum eg haldi at øll tann føroyska flogvinnan heldur heta eitt frálígt hugskot

ja takk gertur vælurin grippesen ja eg tykvi at fyri fyri fóðvemuna hevur tað verið gott og nógv førleikargevandi størv og danskir myndugleikar eru ikki altíð so lættir at fáast við tá tað kemur til góðkenningar tað hevur ofta verið tungt og har kundu vit fingið eina føroyska smidligari skipan sváhesa nær at tað kundi gingið skjótari og kanska eisini verið einfaldar men men men yvirtøkulógin sigur sum sagt at tað skulu samráðingar til og og spurningurin er so at so at mann hevur tosað við danir fyri árum síðani er tað ella skal landsstýrið taka samráðingar upp við donsku stjørnuna nú og tá tað so ikki ber á um málið men so leggur mann lóguvar uppskot fram til yvirtaka ella skal mann siga tað sum hevur verið sagt fyrr millum londini tað er tað eg veit ikki hvørda men eg rokni at uttanlandsnevndin
kemur nærri tí í sínnari viðgerð ja takk so er næstu røðar
ja takk fyri harra formaður eftirviggerðar er eitt lógaruppskot frá høgna hoydal vegna tjóðveldi um at yvirtaka loftrúmið og tað er eitt mál sum vit eftir hondini hava viðgjørt nokk so ofta í løgtinginum eg haldi at ti triðju ferðirnar í hesum valskeiðnum at at tjóðveldi hevur etta uppskoti í løgtinginum og fyrstu ferðin at løgtingið viðgjørdi tað mær vitandi tað var aftur í tvey túsund og tólv tá var taðeitt uppskot frá framsókn um at yvirtaka loftrúmið tá var taðeitt upskot til samtyktar og um eg ikki farið skeivur ella minnist skeivt so haldi eg tað bleiv samtykt ikkilempfr at tð vera einmælt løgtingdum samtykta sjálvt um framsókn tá var ein andstøðuflokkur og júst tá ið tað uppskotið var til viðgerar í løgtinginum tá var eg í nakrar fáar vikur varða sum varðafólk inni á fólkatingið g bað tá um ein fund við távarandi trafikkministari í danmark hennric dam cristinsen um hetta málið fili g spyrja meg fyri og hann var sjálvandi positivur um tað at føroyar kundi yvirtaka hetta her men eg royn ikki at spyrja inn til inntøkur og hvussu mann deildi inntøkurnar ímillum føroyar og nei millum danmark og ísland tað fekk mær ikki í ordilia taka svar uppá hann segði seg atn fór ikki at vita hvussu tað var men tað er eisini áhugavert í hesum málinum hvussu tað er og og undanfarna samgonga hevði eisini í samgonguskjalinum skul a yvirtaka loftrúmið og tann sumvar landsstýrismaðuri tá ið innan fyri øki hann arbeitti við málinum og hevði fleiri fundir við donsku stjórnina var eisini á fund við ekao tað er tað altjóða felagsskapurin sum varar av flogferðslu men tað vísti seg at vera trupult at koma á mál við yvirtøkuni og tað tað endaði se við ein frágreiðing bleiv gjørd um málið av einum arbeiðsbólki sum var bæði føroyingar og danir við í arbeiðsflákkinum og at niðara loftrúmið sum tað bleiv kallað fyri bleiv yvirtikið men tað er sjálv innflúgvingin skilja lagnunum og tað er eitt privat danskt privat felag sum umsitur tað navoer haldi et tað eitur eg haldi eisin ta umsita tað framvegis men tað merkir so at teir føroyingar nú hava ábyrgd av tí so kann mann um vit hava teir førleikarnir til tað í føroyum lata annaðhvørt ein almenna myndugleika ella eina privata føroyska fyritøku taka sær av tí øh men tað sum henda frágreiðingin segði í stuttum tað var at tað var trupult at yvirtaka tí ati e eisini er trupult at yvirtaka tað haldi eg ikki men tað var trupult við at vit sjálvi skuldu umsita loftrúmið í dag er tað also íslands sum umsitu loftrúminð vegna danmark tí at vit ikki vóru ein sjálvstøðug fyrði øh og at tað var helt í sáttmála ímillum limalondini o ekao hvussu fyri vóru deildir og skuldi mann gera føroya tilnan sjálvstøðan fyrr so máttimann broyta hesir sáttmálanir og leggja tað fyri fyrri í kao øll limalondini sm kuldu taka støðu til tað til tað sum frágreiðingin sigur men sum jørgun niklasen eisi var inni á so uppskotið eisini vísir á so er tað øllu førum áhugavert at danmark nú eg fari at umsita ella ferð at umsita grønlendska loftøkið sum ísland ogkalnada annars umsitir frammanundan eg var grønlanda sjálvstøður fyri áðrenn eta ikki tað veit eg ikki ordiligt og eg blívi utrá tað nú o t gingið opart logvus lætt at gera tað tað er ein sjálvstøður fyrir ja so tað er kansk eit sinur øðrvísi men uftir øllum umstøðunum so halda vit í í javnaðarflokkinu vit hava síðani málið var eg løgtisufyrst felt tiki undir við tí g tað kan remst at vit yvirtaka hetta málsøki tað so út govðstpunkt so leingi vit iki at royt nakrar avtalur við ísland og við ekao so broytistð einki so tað kan ki bíva tað blíva ikki verri altso og í besta føri ella í besta føri so kann tað viðføra tað vistu danmark fara ein part av inntøkunum um tað er soleiðis so onkur vil vera við sum ísland koma av a av av av loftrúmunum so høvdu vit fingið tær inntøkurnar og so í triðja førinm so ber tað møguligani til men tað kemur tíðin so at vísa at vit kunnu samráðast við ko og við ísland um at vit sjálvi umsita málsøki um tað ber a mál tá kemur tíðin so at vísa

øh uppskotsstetlarin hevur so roynt at seta tal á har hann kemur fram til hundrað og trýoghálvfems milliónir árliga og tað sær út til vera nokk so realistiskt rokkstykki hann vísir hvat hvant tað kostar at flúgva gjøgnum loftrúm í okkara grannalondum við damað í stóra bretlandi og hvussu nógv flogfør so at flúgva ígjøgnum ígjøgnum føroyska loftrúmin dagin og so ganga mada upp við tí prísinum og kemur til at tær hundrað og trýoghálvfems milliónir um árið men tað er sum tað varð sagt av undanfarna røðara og eisini í uppskotunum ikki soleiðis man kann iki et yvirskot av av loftrúminum men inntøkan s dekka útreiðslurnar sum mann hevur av at umsita tað og tað er útreislur millum annað til til til til eftirlit og til til radaramyndir til bjarging til veðurtænastu og tbygging møguligan eisini úttbygging av av flogvølli tað verður sagt í uppskotinum tað er væl møguligt eisini undir øllum umstøðunm so ger tað tað at vit hava nógv vitanartung størv fyrst og fremst vestur vágunum á flogvøllinum men tað gera kanska eisini tað at vit kundu brúka ein partur av pengum til tað snakkar um bjarging altso til til til bjargingarskip altso sjóverjuskip og og og kanska eisini tyrna sum kostar nógv í dag á fíggjarlógini sum landið betalir tílíkar útvarspur kundi verið fíggjaðar av hesum her so so javnaðarflokkurin er positivur um hetta uppskotið og færð sannlíkt at taka undir v upskotinum enn einaferð sum tað gjørt eini fýra ferðina ferð men sjálvandi áhugavert at hoyra í uttanlandsnevndini hvat ið landsstýrismaðurin á økinum og hansara fólk siga til hetta málið og ikki minst nú hvat liggur í málinum aftaná at at danmark nú skal umsita tað grønlendska loftrúmið og at tað skal tann umsøtiri skal vera í grønlandi og grønlatara skuldi taka sær av tí í í gerandisdegnum men vit eru positivt uttan iva og fara nokk at atkvøða enn einaferð fyri hesari yvirtøkuitakk
mær ja
dank so tá viðmerkirar til jóannes joensen ger so væltakk fyri formaður ja vit duga bara at síggja fyrimunir í ísnir tað kunnu vit ikki eg kann tí dýsjóli síggja nakrar vansar í ísnir uttan tað at mann fær staðfest hvat er tað at vit tað drega seg um altso hvussu nógvur starvspláss drega tað seg um og hvat er tað fyri førleikamenning vit snakka um og hvat fyri pengar snakka vit um tað eru ofta nógvar gitingar og eg haldi her mann roynt at seta niður á pappír men eg vil hugsa mær at mann í samráðingum fann útav hvat er hatta fyri nakað tí tað er ofta í hesum málinum hevur tað verið for nógv gift og vit vita for lítið mínari verð so har haldi mann at seta niður á allir flokkar burtur gjørt tað tí at hetta er væl eitt mál sum sum vit øll eiga at hava áhuga í at at vit fara at umseta sjálvi og
og áðrenn av tí sjálvum takk fyri
ja takk so tað er takk so vit lósu í hannesum hjá so væl ja eingin er yvir um tað sjálvt eg haldi at mann kann gott yvirtaka tað og so mann ger tað fyrst upp tá mann sigur at tað er yvirtakað við tú soppan sum er galdandi og ísland fyribils umsitur tað skal mann byrja við so mann taka tað harifra ber tað so til at vit eisini taka umsendingina egnar hendur tað tekur møguliga hundur nøkur ár tá skulu vit møguliga samreiðingar til bæði við íslandi og við kagu men men at byrja við at umseta tað ella yvirtaka tað tað haldu vit eiga at gera og er tað so sum sum ja ongantíð er váttan men men eg hevði hoyrt fleiri ferðirnar at ísland og danmark neila sum inntøkurnar at danmark fær ein part av inntøkunum so eiga tær inntøkuna sjálvandi at fella til føroyar beinanvegin við
við yvirtøkuna um tað er so
ja takk sorda bjarni kárasum petersen gersovæl takk fyri harra formaður tað er nemliga soleiðis at í grønlandi har grønland hevur faktiskt luftcontrol við øllum sum eru undir seks kilometrar hædd men alt sum hevur uppi yvir tað verður umsitið av kanada og íslandi í felag í tí grønlendska firðinum øh tað sum teir hava gjørt er ta flutt umsitingina til grønland sum yvir tíð fer at skapa kanska eini hundrað arbeiðspláss tað er kanska noy jyft at halda tað vera hundrað arbeiðsplás í føroyum men tað vera í øllum førum rættiliga fitta arbeiðsplássum øh so tað taka bara ta at taka umsitingina til føroyar eru í sær sjálvum ynskiligt øh um mann so ikki yvirtekur beinanvegin tað tað vil so vera men í mun til fíggingina tað hevr verið gytt og kanska onkuntíð eit sindur kreativar útrokningar upp á hvat vit fáa afturfyri men føroyar altso uttanrísku vinnumálaráðið sum tá sat við poul mikkelsen sum landsstýrismann tryggjaði sær umboðan í tað sum mann kallar fyri gjoynd finlendskomitty sum er í fíggjarnevndini hjá íkao har velur mann hvussu mann býtur pengarnir inn sum koma frá norðuratlantshavinum og bestemmar seg fyri hvørjar tænastuveitingar og íløgur skulu gerast

ja takk gerst væl at so vilja sovorðið høvur senn ja ja eg havi eftirlýst akkurát tí svarinum uppá tann spurningin hvussu hvat endar pengarnir altso inntøkan av lofturum endar at hundrað prosent í íslandi ella ein partur til íslandi og partur til danmarkar tað hevur áðurvørt fingið tað at svara og er tað so einfalt sum bjarni karason sigur so er tað verið deiligt so fórt tað kanska upplýst í uttanlandsnevndini men byrja við at yvirtaka tað tað er tað fyrsta at hjá okkum at yvirtaka umsitur kann vera eitt sindur truplari enn enn hjá grønlandi kanska at grønlandi er ein sjálvstøður fyri sambært ika og føroyar ikki er tað so skulu tey kaka broytingar til men tað kann mann heilsuna arbeiða við og
vit dámar kkinara mál
ja dagsurin heldur jamassen sum fer en eg var synnur ger so væl formaður altso ír undanfarna valskeiðið tí samgongdu sum aksaldi ver johannesen var løgmaður fyri tá var í tí samgongusskjalini stóð hetta á at mann skuldi yvirtaka hetta økið og eg veit tað bleiv gjørt tað størsta forarbeiði til tað men men tað bleiv ikki yvirtikið at mín spurningin bara hví yvirtók mann tikið altso hvat hvat var fporðingin
siga at mann yvirtók hattatað fyri
takkk ger so vælslasun johanesen ja tað er eingin ivi um at undanfarna samgonga vildi yvirtaka tað og tann landsstýrismaðuri sum sat á málsøkinum tá tað var pol mikkelsen hann gjørdi eitt stórt arbeiði og tað bleivivn settur eini ein eini einum arbeiðsbólku við embatsfólki bæði føroyum og danmark og tað tað er tilfarið eg tøgd í dag um hann fundur við e ka og annað men tað vóru nakrar forðyingar millum annað etta her við at ekao hevði nakrar reglulr at ganga eft takar sáttmálar at ganga eftir og var føroyar og føroyar var ikki ovbart ikki on sjálvstøðug fyrðir og skuldi tað broytast málses sáttmálarnir sum eka o limalondin smtyk broytast so framvegis tað vóru tílíkar spurningar troystir upp men tað attað kanska eru nakrar avbjóðingar á vegnum eigur ikki at gera tað mann sigur ókey fínt so so gera vit einki eg haldi vit eiga at arbeiða við tí um ta øllso kundumspælt ella kanska burdi man valt tað loysnin tá kkoyfínt vit yvirtaka tað og so lata vit ísland fyribils halda fram við at umsitaað til vit koma á
ein aðra loysn á tí spurninginum
jatakk so er ta øgnihoytal gersuvæleg haldi at aksel johannesen hevur púra rætt í tí at atvit noyðast ikki gera málið so øgiliga innviklað h tað sum hendir í teiri løtur vissu vit samtykkja hetta uppskotið taðer at vit løgliga taka ræði á loftrúminum og tað siga so er ta vit sum gera avtalur við onnur lond og traðka tá inn í ta avtaluna sum danmark hevur gjørt við íslandi og tað er eisini rætt t at at at ofta enda við vit tosa um hvusunógvir pengar í hesum altso tað sum eg haldi er avgerandi tað er at vit at vit sjálvi fáa ræði á økinum og harfrá kunnu vit samráðast við íslendingar um hvussu mann ger tað og við kao og tað er eingin ivi um hetta fer at vera ein ein eftir mínum tykki ein eins stór menning fyri føroyar sum sum tá ið vit hava tikið onnur stór øki á okkum og tað altíð
hevur givið menning fyri føroyar ja
kløkt kirkjufelag sílja hannesen ja hesin málið er høgt høgt at samdur og tað er tað er eg haldi málið er nógv so einfalt mann kann yvirtaka tað og siga at vit halda fram við akkurát tí sum er í dag at byrja við vit yvirtaka sakka inn út á stoktmálar sum danmark hevur bæði í káu og við ísland og so arbeiða víðari harifrá tað haldi eg nokk tað rættu loysnin at gera tað uppá
takk fyri harra formaður ja takk so er tað næstu røðartíð fremur rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja nú er he eitt uppskot um at yvirtaka

øgiliga stutt síðani siti og og viðgjørt akkurát líknandi uppskot tað var í fjør tað var í løgtinsmál hundrað og einogtjúgu í fjør og tá høvdu vit øgiliga nógvar innkallingar har ið málið har málið bleiv lýst og tað sum ljóðar til at vera so øgiliga einkult víst seg kanska ikki at vera so einkult allíkavæl tá mann so fór at tosa um tað ordiliga nær sjálvt um tað kanska burdi verið einkult tá mann sær hvat ið hetta her hvat ið hetta er fyri nakað tí vit kunnu gott sum eg skilji tað so er eingi ein so er ikki ein trupulleiki at yvirtaka hetta málsøkið øll tólv fjórðingar og tað er tað sum hevur verið t nokk so nógv snakka um hetta her tað er tólv fjórðingar hvathvussu nógv stórt øki er tað sum altjóða flogfari koma atv flúgva ígjøgnum tí t tað kostar at koma inn í ein ein nýggjan fyrð vissu føroyar skal vera nýggur firðir og hvat

flogførini bara at venda eina hálva grad síðuna av soleiðsinar at teir flúgva uttanum so sleppa frá at betala eitt eykagjald vit vita øll at tað er øgiliga viktigt hjá øllum vinnum og eisini flogvinnuni at sleppa so bíligar sum møguligt so vistuteir sleppa undan at skula betala vyð at koyra ígjøgnum ti føroyar vð at flúgva lýsindr uttanum so so gera teir tað sjálvand men tað skjal sjvani ikki forða okkum fyri at kanna málið til dyptar her tinginum og og fáa enn eina ferðnar at síggja hvat ið hetta ymiskar er fór nakað og tað tað sum eg hugsi eisini tað er at í seinastu samgongu varð faktiskt nokk so nógv gjørt við hetta málið so at teir upplýsingar sum eru um altso tey svar sum han hevi fingið ella tey fundarúrslit sum mann hevur havt tað hevði haldi eg hevði verið øgiliga áhugavert at fingið at sæð íuttanandsnevndini tá ið vit fara at viðgera málið altso hvat er tað sum hvar vóru forðingarnir hví gjørdi mann ikki tað sum sum mann ætlaði sum ein sess sæar fyri

eg skilji lagnum so er ikki tað sama gjaldið allastaðni eitt nú bretar taka eitt hægri gjald men tú kanst ikki brúka pengarnar til eitt og hvørt tað skal brúkast innan fyri sørsen reskúwe og til tað sum hevur viðflogvinnu at gera so og tað er nokk so intersamt haldi eg eisini tað tá ið vit viðgjørdu ta seinasta í uttanlandsnevndini so bleiv tað tosað um okkurt skjal sum varð skrivað ímillum ísland og og danmark og um eingin finnur hetta skjalið sum eg skilt á lagnum e tað virkar mær nokk so løgið eisini at vit er ein ein ein avtala skrivað at einin skal finna hana tað hevði nokk so verið intersant at kunna sæð tað sum tað ikki verið bara ein pástandi móti pástandi alla tíðina hvat hetta er fyri

og so er hetta her við at sum heta hevr í grønlandi a g sum sum eg sum eg skilji tað og sum sum

eisini komin framher í dag so so er tað sum øngrønlandi tað er ein fyrifyrig sjálvan og sum eg skilji tað so er tað undir seks kilometrar at teir at teir koma at at yvirtaka hetta her meðan meðan restin omanfyri tað erer í kanada og íslandi so spurningurin er eitt sindur altso eft tað sum vit tosa um nú er tað at taka su segði maðurin allan vegin upp ella ater tað upp til seks kilometrar sum vit tosa um ella er ta hesin kassin upp átólv fjórðingar út og seks kilometrar upp sum vit tosa um og hvussu nógv flogfør flúgva í tí hæddini tað er ein góður spurningur her er onkur tøl herbeint tvey hundrað flogfer um dagin haldi eg stóð í uppskotinum

eit águavert uppskot og tað er tá ið man eg hevur arbeitt við nøkur tingum fyrstu ferummann arbeiða við tingin so er tað nýtt og so skal mann seta seg inn í øgiliga nógv ting og kanska mann ikki í varið við nøkur ting sum mann kanska burdi verið varið og við tá im man arbeiðir við tí men nú tá ið mann hevur viðgjørt tað nakrar ferð eftir hondini so kanska mann er eitt sindur betri skúlaður til atseta teir røttu spurningarnar í nevndini tá ið vit farat viðgera uppskotið so eg havi ikki meira a siga um hetta málið
takk fyri
ja tak tyr a viðmerking tir høgni hoydal ger suvæl eg aldi eg haldi cemu rasmuse var inni á nøkrum týdningarmiklum málum sum hava verið frammi aftur aftur og tað fyrsta hann nevndi tað var etta her í skjalið um avtalan millum danir og íslendingar sum ikki verður funnið minnist meg rætt so haldi at n enn tá við royndi at fáa tann táverandi íslendska aðalkornsluum inn í nevndina at svara tí og tað komu vit so royna aftur nú hitt er gjaldið og tað er rætt at at onkur sigur men hvussu hvussu hvussu nógv nógv fevnir at í fjórðingum men vissu okkara gjøld er ikki eru hægri enn tað sum e ko um okkum so er tað eingin orsøkla at flogførin ikki fa at lúgva ígjøgnum okkara loftirin vist tey eisini áa eina góða tænastu sum tað snýr seg um veðurtænastu sørkin reyskuhús framvegis og so er taðhetta við grønlandi vissu eg havi skilt tað rætt og rasmuska æsæð nakað annað so er tann lgrønnesku avtalan at tað er tað er øll flogfør í øllum ggrønnendskum loftrúmi altso allastaðni so langt upp sum sum sum man hev hevur kann fara meðan í dag verður ein tórur partur av innletisflogferslini í grønlandi longu ar
vit longu ígongu
ja takk ger so væl sinusrasusen ja takk fyri ja tá eg mann eg taka tað síðsta fyrst so so veit eg faktiskt ikki hoyrdi bara ein tingmann siga at at at firðurin í grønlandi var undir seks kilometur og restin tóku kannada og íslandsara av og vistu tað er tað og mann skal so fara í samráðingar við kao so blivu tað meira vatskuligt og so er taðhett her við oyndargjaldinum tað er tað sum eg kundi hugsað mær at fingið at vitað eisini eftir oyndargjaldið er tað per longd ella pr naudskan mýl ella betalir tú eitt gjald fyri at koma inn og so ov naudskan mýl tað vil siga at vistu tú skalt etala gjald fyrst eitman sigur startoppgjald sum hevi kalla tað e blitasjón eyka kostnaður men sum vár bara betalar fyri tað teirmetrarnir sum mann flýgur so so so kemur tað jú út upp á tað sama
takk fyri ja takk næstur at røða verður bjarni kárasum petersen
grsvæltakk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot frá frá tjóðveldi ella frá høgna hoydal um um at yvirtaka loftrúmið tað her vri eitt mál sum hevur verið fyri sera nógv her á tingi uttan at nakað munandi er hent á økinum sjálvandi eru nøkur framstig framd gjøgnum tíðina men tað hevur verið ein politiskur málseting í øgiliga nógv ár at fáa yvirtikið tað føroyska loftrúmið og fáa tað heimtikið til føroyar øheg kann finna skjøl í í tingskipanina aftur til seksoghálvfems har mann tosar um um tað og tað var eisinieitt uppskot frá frá framsókn sum í tvey túsund og trettan bleiv einmælt samtykt har mann hóytti á landsstýri um at fara til samráðingar um at yvirtaka loftrúmið og tað sum kanska er áhugavertella kammaní yvirtók mann ikki øki og ikki komin á málvið tí enn men hær komu eitt insterssant skjal burtur úr tí sum bleiv gjørt eina embætsmannabólki millum føroyskar og danskar embatsmenn tað skjalið eitur beskrivilsi av luffars omráóðigt irelatión til ferðørini tað er so nakað sum kale oholm johannesen fyrvarandi løgmaður setti boð um at fáa gjørt og har eru ræðiliga nógv áhugaverd tøl at finna og informatiónir um tað so enn nú eru tíggju ára glar ella meir eg kann kanska byrja við vissi eg kann endurgeva úr týr skjalinum í mun til
í mun til útreiðslur og inntøkur gersovæltað stendur á á síðu seks omkostningur okebirer

fór ytilserni til luffarsnið í rekkja við kfyr á størsti delin á sønnerstrøm fyrr fremgaður á netinstovandi tabell undurhendzin til ensarktitetin er omkostningurin opjortamerikanskur dollara tað vil siga hetta er tað sum er av útreiðslum fyri íslendskar og danskar myndugleikar av at umsita grønlendskafirðin og fyrin sum vit eru undir reykjavíg fyrr eg kann nevna í tvey túsund og trettan var tað brosekterað til at danmark hevði tíggju milliónir dollarar í útreiðslum meðan ýsland hevði fimmogtretivu og eina hálva millión dollarar í útreiðslunum samla fimmogfjøruti komma fýra milliónir dollarar tað runt roknað í dag er kanska ein trý hundrað og tretivu milliónir ella harleið hetta er fyri tíggju árum síðani tað vil siga at vit skulu minnast til at flogferðslan givið at vit eru í norðuratlantshavið so ofta so gera flogfør í europa og usa tað sum mann kallar stór sirkul inavigatión man flýgur norðureftir fyri at spara bensin tann ferðslan er økt ófatiliga nógv tey seinastu tíggju árini tí kann mann vænta sjálvt um mann eisini skal taka hædd fyri kom við nítjan at tað talið er nógv hægri í dag enn tað var tá so í øllum førum trý hundrað og tretivu milliónir krónir harav ísland berur nógv tær størstu útreiðslurnar men har danmark eisini hevur munandi stóra útreiðslur og hetta snýr seg ikki um tað danska loftrúmið atta snýr seg um sønnerstrøm fyrr sum tað grønlendska og rekvifi sum er tað íslendska og føroyska nú nevndi eg viðmerking til akseli johannesen ati undanfarna landsstýrið tá ið tað æt uttanríkisog vinnumálaráðið tá ið mann fór til samráðingar við við dønum um at yvirtaka økið tá fekk man t tyggja sær atgongd til fundirnar hjá fíggjarnevndini hjá ikao tað vil siga tað sum mann kallar fyri djoynd finens kyomitti teir bestemma hvat gjaldið skal vera og teir bestemma hvussu pengarnir verða býttir alt eftir hvørjar tænastur skulu veitast av teimum respektivu londunum sum er í sáttmálanum og teir bestemma eisini hvat fyri íløgur skulu gerast fyri at betra um trygdina og um um búskaparfrøðina í gjøgnumflúgvingar í hesum økinum norðurætlantshavið er annars tað mest trafikeraða lovferðsluøkið yvir sjógvi í verðini so tað er ikki ssmáar upphæddir vit tosað hendan sama frágreiðing hon hon sigur eisini nakað um hvussu mann kundi yvirtikið í øllum førum partar av tí nú hevur mann til viðgerðina í dag tosað nógv um hvat mann hevur fingið í lag í grønlandi og tað er ein sáttmáli har sum navær faktiskt eftir uppforging frá nvar sjálvt ikki neytúrliga grønlendskar myndugleikar um at flyta umsitingina til grønland taðvil siga flogcontrol yvir seks kilometrar so tað er alt annað enn innflúgvingar og og innanríkisflúgvingar vissi mann kan kalla ta tað og tað er ein øgilig ferðsla tí at tað er øgiliga nógvur lofttrafikkur millum europa og usa og kanada sum fer gjøgnum grønlendskt luftrúmin sum jú ikkityk kum at siga er rættiliga stórt øki øh tað sum harmar meg tð er tað at mann kanska vil gjarna yvirtaka men men hevur kanska ikki neytúrvliga allar fakligu førleikarnar upp á pláss og hevur kanska ikki kuoøkonomiina upp á pláss og tað má jú sjálvandi fáast í lag áðrenn mann kann fara inn til eitt samráðingarborð við einum seriøsum uppskoti um hvussu vit fáa yvirtikið øki vit hava brúk fyri í mínum eygum at stovna ein føroyskan loftfrerðslumyndugleika og at uppbyggja kompetansir á økinum flyta umsitingina úr danmark og so annars keypa okkum til tær tænastur og veitingar sum vit ikki sjálvi kunnu umsita í dag øhtí at tað verður mann noyddur til at gera viðsu mann skal hava nakrar vónir um at kunna yvirtaka økið tí at ferðslu til danskar myndugleikar fara teir at siga jamen tit hava ikki kompetansirnar og fert tú til ekao so fara teir eisini at siga nei tí at teir vilja gjarna hava at viman upprættar ein siperatan fyr altso ein nýggjan fyrð politikkurin hjá ekao eru manskava færri størri firðar og ikki fleiri smærri firði so tá ið mann kemur við einum uppskoti um ein ferð afturat so skal tað vera tí at tað tøkniliga tekniskt búskaparliga búskaparfrøðiliga løgfrøðiliga og annars er meira skynsamt enn hvat støðan er í dag so mann skal hava eina ófatiliga góða kas viðsu mann skal koma seriøst til at samráðingarborð um at fáa fáa yvirtikið øki tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið tá ið tað er sagt so taki fult og heilt undir við uppskotinum hjá tjóðveldinum um at yvirtaka loftrúmi tað er bæði tí at tað kann elva til nøkur hútbúgvin arbeiðspláss í føroyum mann fer at brúk fyri flogvallar merikanikarar mann fer at brúk fyri løgfrøðingar har sum sum spesialisera seg innan fyri eslóggávu man feri hava tørv á búskaparfrøðingar pelotar metrologar kommunigatiónsraggir listirnr ó endaligir tað eru nøkur arbeiðspláss sum vit gjarna vilja hava í grønlandi tosar mann um at tapa sikt til tjúgu tretivu fyr at kunna geva hundrað nýggj arbeiðspláss til grønlendingar tað jú ikki einki í føroyum verðr tað kanska ikki hundrað men tað kann blíva júgu tretivu bara tað er hevur eit virði í sær sjálvum fyri seg at snakka um teir pengarnir sum fella til føroyar ikki til vælferð og til at gera tunlar og annað men sum fellu til føroyar til nýtt virksemi tað vil siga at gera íløgur í restyog innsatsi gera íløgur í veðurstøðina sum vit hava yvirtikið gera íløgur í radaraskipanum nú mann snakkað nógv um ein radara hann kundi eitt nú verið okkara og kundi verið fíggjaður av av hesum pengunum sum ekao letur tí taðð snúði seg um kanska fjøruti milliónir um árið í tíggju ár og pengarnir sum detta til ísland og og og danmark frá kao er mangt slíkt tí haldi eg at tað er eitt mál í sær sjálvum tað er sjálvandi ett mál sæ sjálvum politiskt at yvirtaka loftrúmið tí at vit skulu skjórna okkara egna landi og hava ábyrgdina á á trygdina og umsitingina av okkara egna teritoria men tað eru eisini nógvur búskaparligur vinningur og samfelagsligur vinningur við at yvirtaka økið men tað krevur at mann politiskt er ein samlaður frantur og sigur hetta vilja vit mann stendur saman yvir fyri danmark og yvir fyri íkao og yvir fyri ísland og krevur at tað fellur til okkara lut men tað krevur eisini at vit síggja tað sum neyðugt at gera íløgur í tær kompetansirnar og førleikarnar sum sum er treyt fyri at kunna umsita økið á ein forsvárligan hátt tí haldi at vit áttu at farið at uppbygt hesar førleikarnar beinanvegin soleiðis at tá ið vit fara til samráðingarborðið við danmark og í kao so hava vit eina góða sak tí at vit hava vit hava starvsfólkini vit hava førleikarnar vit hava teknisku útgerðina og so framvegis tað er sjálvandi eitt sats men tað haldi eg at vit eiga at gera tað vísir seg at kunna bera til tí at tað er tað sum grønlandi hevur gjørt so fyri at taka samanum frú forkvina so haldi eg at tað er eitt eitt stórt ótappað potensialið í at bæði yvirtaka loftrúmið men eisini bara tað at flyta umsitingina av føroyska partin av íslendska firðinum til føroyar at umsita tað merkir at hundraðtals møguliga milliónir fella í føroyska búskapin til lønir íløgur útgerð sum føroyingar kunnu taka sær av og kunnu vara av h men tað er eisini ein liður í at taka ábyrgd av okkum sjálvi og gerast partur av altjóða samfelagnum tað at umsita loftrúm tað er nakað sum er í sínari náttúruglobalt mann kann ikki bara stýras sítt egna loftrú um loftrúmi er nakað sum er globalt tí at ferðslan í loftrúminum er transatlantisk og heimsumfevnandi tí krevur tað at vit eisini eru sinnaðir til at samstarva við eitt nú kanada ísland danmark ella hvør tað nú skuldi verið tí at tað er absolutt neyðugt og tað mugu vit gera okkum greitt áðrenn vit fara undir eina tilgongd so tað skuldi vera míni orð eg vóni at t her fari eina góða viðgerð í utanandsnevndini eg fari at royna at fylgja teg í tann mun eg kann eg eri ikki sitið ikki í uttanlandsnevndina men men eg fariat royna at fylgja málinum og og vita um nakað

eg var ein viðmerking frá høgna hoydal ger sovæleg haldi at bjarni kárasom petersen í stóran mun greiddi frá týdningin og virði av at taka ræði á egnum loftrúmi og loftferðslu øh eg fór bara iva eitt sindur í ser metinkin um at hann siga at nú skul it vera klár áðrenn vit fara til samráðingar øheg hevði nakað nógvar nógv orðaskifti við undanfarna lansýrsmann upoln mikkelsen um hetta øskal skulu vit koma máli við esinhr við at reinsja øðra leingi við samráðingum so er tað øliga avgerandi vit taka avgerðina og tað hendir einki annað enn tað tá at tá eru vit myndugleikin lógavurmyndugleikin og síðani kanst tú samrøðast um bæði at fara at skapa nýggjan fyrð og alt tað sum har fóyr at byrgja upp so eg skilt ikkií orilig um tað var tann umum bjarni kárasum petersen var var helt mann skuldi fyrst verða klárur við øllum akkurát sum tað sambandsmenninir søgdu mann skuldi fyrst hava allar lærurar a klárar árenmann fór undirvísa í føroyskum so komu vit ikki á mál tað eeri vísir
eg hopi ikki at vit eru ósamdir um hatta
gersvætakk fyri frú forkvina nei eg og høgni hoydal eru neyvan ósamdir um hetta her øh men mann skal bara minnast til sum eg endaði mína røðu við so hevur loftferðsluøkið ein altjóða dám tað vil siga hetta her er meira og størri enn okkara forhold við við danmark og tað maktforholdið sum liggur ímillum har so óðansaman vit koma upp um tann hekkin sum er á yvirbvísa danskar myndugleikar um at vit kunnu yvirtaka økið ella í øllum førnum umsita tað so mugu vit eisini kunna leggja eina góða sak fram yvir fyri ikao sum samsýnivís verður torførur at sannføra um at vit kunnu stovna okkara egna ferð vit kunnu sjálvandi staðfesta og krevja okkara rætt men vissu nú at vit skulu taka veruliga taka ábyrgdina av lovtferðsluøkinum so mugu vit beinanvegin fra undir eina tilgongd har vit menna neyðugu førleikarnar til at kunna liva upp til tær treytirnar sum i ka og setur tí í hesum førinum er tað nógv størri enn enn forholdið millum føroyar og danmark og tí haldi eg at at tað má vera eitt seriøst samráðingarupplegg vit koma viðvið
bi tá ið tað snýr seg um ikao takkfyri ja takk næstur at røða jóhannes
joensengersovælakk fyri frú forkvina ja nú er aftur málið um yvirtaka loftrúmið fyri á tingi og hvørja ferð vit at hugsa hví í allari víðu verð samtykki mann ikki bara uppskotið og roynir at fáa samráðingarlag tí ati fyri mítt viðkomandi vísar seg sum um at vissi mann hyggur eftir møguleikum og loysnum og ikki eftir forðingum so fær mann loyst hetta málið tí tað skal jú loysast fyrrella seinni við samráðingum og tá tað bara gagnar og ikki ikki ikki nakar vansi í tí sum so fyri føroyska samfelagið so dugi g iki at síggja hví man ki kann vera samdur millum allar flokkar um at mann vil hava eina tilgongd har vit øll eru samd um at fáa eitt gott úrslit eg hugsi at hvørja er hetta málið verður fyri so hevur eingin verið ímóti tí men man alla tíðin sett spurningartekin við hvat liggur í tí hvat er tað vit fáa afturfyri ella hvat er tað hvat fyri ágáva havaav hesum her er taðikki bara beturi at onnur røkja hesa uppgávurna fyri okkum og so eru vit fyri at hugsa um tað men tað sum eg hugsi tað er serliga tað at vit fáa fleiri arbeiðspláss til føroyar vitanartungu arbeiðspláss har tað eru høglønt størv sum borgarir gjaldar skatt til felagskassan har felagsskapurin fær ágóðan eisini av tí og samfelagið gjøgnum tann tann vegin tað má bara vera gott fyri samfelagið og so kann eg heldur lata vera við at hugsa um at vit fáa ein flogvøll eitt øki í kemur at verða væl útbygt bæði við tilbúgving og við veðurtænastum og øðrum sum kemur at gera ella gera tað at flogvøllurin í vágum verður ein altjóða uppaftur betr altjóða flogvøllur sum kemur at vera ein ein hvussuur ein ein ein vari ella eitt hvussu eitt øki í norðeuropa ella hvussu er tútnore sum sum sum kemur at verða útbygt rættiliga nógv í framtíðini og nú tá mann ætlar at staðseta eisini eina útbúgvingarvesturi eina tyrluflúgv a útbúgving o ella eina flovin og útbúgving so er tað upplagt at mann eisini staðsetir onnur ting í vágum millum annað her verður sagt í uppskotunum tilbúgving av ymiskum slag størv ina fyri søkin wesky radiosamskifti veðurtænastu flogtrygd og annað so hetta eru fleiri størv tosa um og størv sum koma at gagna føroyska samfelagnum við at tað verður rindað í felagskassan so her eg vil bara heita á allar flokkar á tingi hetta er yvirhøvur ikki partapolitiskt mínari verð hetta er nakað sum vit øll kunu verða samd um at vit fara í eina tilgongd við at samráðast við íslendarar tosa við allar partar og fáa eina skilagóða loysn har føroyska samfelagið er vinnari saman við øllum hinum eg dugi ikkiordið at síggja at hetta málið kann vera at tað pjús at grugga so ræðiliga nógv í hesum málinum tí tað er at síggja møguleikarnar at finna loysnirnar og so fara í gongd og tað at mann ikkiheur kuna loysna higartil ja men tað er bara viðklæðiligt tað tað haldi eg mann eigur at kunna kunna hava gjørt ella hvussuser vist tað tekur fimm seks sjey ella átta ár jamen so roynir mann at at fara í ta tilgongdina og so fáa loyst tað í framtíðini

ja takk fyri tað sum eg minnist frá mín trýsti landstýrsmaður tá eg umsótt hetta málið tað var tað at millum annað ekao ikki vildi hava fleiri firðar altso mann evr mann hevur keg ynski um at fláa fáa fleiri aktørar til a umsita loftrúminum tað var eitt av høvuðsendamálunum hjá es millum annað eisini at hava eitt loftrúm ogein eina rúgvu av øðrum økjum so eg ivist í hvussu einkult tað er at fáa gjørt eina yvirtøku av hesum málinum her tá i alt europa vil tann øguta vegin nevniliga at fáa minka um fyrða andtalu heldur enn at økja um tað tað kundi g hugsað mær at fingið jóns joensen at greitta eitsindi frá og hetta við kostnaðinum og at blanda per og bananir saman altso sar og alt annað tað hevurast kun annað at gera við lás um fyrtøkuna so vísti so vísti eg minnist
takk fyri haungina
ja takk jóhannes joensen hjá tær so væl takk fyri fólkuna ja eg skal ikki gera millum serfrøðingøkinum tí tað er eg ikki og yvirskjóði at tað eru truplar samráðingar og tað eru nógvir áhugabólkar og áhugapartar men eg dugi ikki at síggja hví vit skulu bara sita og hyggja at og vera ein ein ein viðspælarar í tí eftir onnur staka sær av tingunum har vit kunnu vera viðspælarar til at vit sjálvi kunnu fáa ein part av avgávum har haldi vit skulu royna tað í øllum førum nú veit eg ikki tað broytist at tí at nú hava grønlendar fingið sín part av avtaluni við at at taka arbeiðspláss til grønlands ið í dýsjókveldur síggja hví vit ikki eisini kunnu royna tað saman
ja takk so er
helgi abramsen eina viðmerkingja frú forkvinna sum eg havi fingið at vitan frá fólki sum hava arbeitt við hesum her í samband við mann ætlari at yvirtaka málið so so er tað soleiðsnar at vit fáa eitt ov lítið øki rundan um føroyar altso kanska bróta talvfjórðingar ímøgliga ettar trýssfjórðingar tað vil siga at eitt flogfar sum vit sleppa frá at koma inn í tan føroyska firiitin skalp bar draga nakrar fáar gradir so er tað uttan um føroyskt loft øki soleiðis gemur spurningurin hvør skal so fíggja hesi størvini vissu vit nú seta størv fólk í størv til at seralisera hesi flogførini og tey vísa seg tey sigla uttan um føroyar so fáa tað ikki pengar harfrá til tey størvini og vit fáa helt ikki pengar fyra hundaða setstørvini so spurningurin hvat hendi so altso hvat kemur fyri eggi ella høna altso vit kunnu enda tí støðuni tg vit bara seta fólk í starv og vit fáa ikki fíggingina av
tor at útveisla og ikki inntøkuna takk fyri
ja takk jóhannes joensen gersuvæltakk fyri frú forkvina ja eg eg gangi út frá at mann kannar hasi viðurskiftini áðrenn mann fær í gongd í htsenra sterv men eg hugsi at tað eru nógvar forðingar vist vit síggja bara forðingarnar og og og gevast har jamen so gera vit einki men eg haldi at mannskal hggja eftir møguleikunum fara eftir teimum tí eg dugi væl at síggja fleiri møguleikar her og eg vænti at mann fær eina góða avtalu fyri føroyar tað tori eg næstan á pástanda tí at eg trúgvi at øll eru áhugaðir í at hava føroyar sum viðspælara tá mann hevur tosað so nógv um at føroyska loftrúmið hevur verið so týdningarmikið fyri norðuropa tá tað kemur til til dømis sygd
takk fyri ja takk næstur at røða er høgni hoydal
frú forkvinna hetta málið hevur fingið eina góða viðgerð og tað fegnist eg um

uttan at provokera sambandsfólkin for nógv so hev einki iva sum att slíkt mál sum hetta hevur fyrrkunnað elvt til mikið stríða ósemjur um vald men eg haldi at vistu veruleikanin hugsa um tað so er tað neyvan hvussu nakar sum hevur verið inni og viðgjørt hetta málið eisini atvitu havt tað frammi áður sum ikki heldur at tað her er eitt púra upplagt mál fyri at menna ta føroysku tjóðina og eisini av fólkaræðinin orsøkum siga at sjálvandi er tað føroya fólk sum v hevur ræði bæði á landi á sjógvi og í luftini og at føroya løgting tekur avgerðir um hvussu okkara loftrúm verður nýtt tí at støðan er tíverri so og fleiri røðar hava nevnt tað millum millum reglurnar at føroyar er sum so ikki til í loftrúmshøpi í øllum orðaskiftinum um um ein aktivan radara censonan hernaðaradara so hevur mann sipað til eitt sum á rópa fyri g i u k gap í loftrúminum tað merkir altso grønland ísland og jukey altso stóra bretland føroyar erusttkinevndar og í loftrúmishøpi annars viðvíkjandi sevilarflogferðslu h so hava so er føroyar heldur ikki til har tað eru danmark sum hevr gjørt avtalu við ísland um at ísland umsitur tað loftrúmið sum er kring allar føroyar fyri fyri fyri flogfari sum flúgva gjøgnum føroyst loftrúm og ger eisini enn tað sama partvíst fyri grønland øhog tá ið málið hevur viðgjørt áður tá hevur tað verið roynt at fara fram tær somu forðingarnar og eg fara bara atlaga sova tað fast ati serliga nú tá ið grønland hevur gjørt eina avtalu við danmark um og tað er nú tey næstu tíggju árini at taka alla umsitingina á av lofferðsluni til grønlands øhso er tað jú afturvíst at tað eru so stórir trupulleikar í at gera slíka avtalu og tá ið vit samtykkja slíkt uppskot sum hettar so merkir tað bara rætt og slætt at vit taka nú ta løgliga vit taka ræði á málunum og traðka inn í teir avtalur sum longu eru gjørdar tað vil siga t tann avtalan sum it gjørdu við ísland har verðu tað bara føroyar sum er inni í teirra avtaluni heldur enn danmark og so konu vit harfrá avtala við íslandnum hvussu vit byggja út okkara okkara tænastuøkjunum og eisini um mann skal arbeiða í felag við at umsita hendan sonevnda firði altso tað økið sum í dag verður kallað fyri reykjavíkarfirðin og eisini hvussu vit kunnu menna tænastuna yvir fyri ikao at gera eina betri tænastu í føroyskum loftrúmim tí tað er tað eisini tørvura tað kann ein og hvør av teimum sum fáa sum føroyska flogvinnuvátta øh og tað sum tað at fyrisita loftrúmið og flogferðsluna snýr seg um tað er nógv viðurskiftir men fyrst og fremst er tað tað hava eftirlit í loftrúminum bæði tað sum mar oma fyri passiva flogferðslu á sær flogføri senda út tekin til ein ein móttøkuradara og so hevurtúeitt eftirlit við hvussu hvar flogførini flúgva og vegleiðir tey har og so er tað ein aktivur radari sum kann síggja eisini flogføri sum ikki hava ein transbondara ella ein sendara tað hava íslendingarkompinera so teir hava teir hava fýra radarar sum bæði sum røkja bæði báðar hesar uppgávurnar og taka sjálvir avgerðinar økinum og uppi í tí hongur so at sambært altjóða loftferðsluella flogferisstovnurninm í kao so kanst tú har við taka eitt gjald fyri at flúgva ígjøgnum loftrúmið sum svara til tænastur sum tú eisini veitir til at bøta um flogtrygdina og tær tænastur tær snúgva seg um sjálvandi hetta við at hava flogferðsluvegleiðing v umvegis umvegis radarar h tað snýr seg um at hava tilbúgving til at kunna bjarga flogførum í dag er liggur ta fullkomlig íslandi hóast vit hava eina góða bjarginatænasu her h tað snýr seg um at veita veðurtænastu og veðurupplýsingar og tað kann eisini snúgva seg um til dømis at fáa útbygt flogvøllin tað veit mannikki heilt hvussu nógv mann kann taka gjøld fyri tað men tað vita vit á bretland her tí bara lat ta siga at flogvøllirin vág var longdur til lat man siga til tveyogtjúg hundrað metrar so var tað eisini ein trygd hjá mongum flogførum sum skuldi kunna komað í trupulleikar í norðatlantshavi har vit hvønn dag við egnu okkara egnu oyrum hoyra tað og eisini síggja tað í tølunum at her flúgva jú væl omanfyri tvey hundrað flogfarið gjøgnum føroyskt loftrúm dagliga

hvussu hetta verður gjørt har varðu eitt sindur bilsin av framsókn sum segði at mann mátti fyrst vera klárur við øllum fyrst hava bygt upp eina gflogferðsluumsiting hava allar førleikarn upp á pláss áðrenn mann fór í samráðingar við donsku myndugleikarnar um at yvirtaka málsøkir men har er tað soleiðis at málsøkið loftflogferðsla og loftrúm tað er á listanum yvir málið málsøki sum sum føroyska løgtingið sjálvt kann taka avgerð um at fáa føroyskar hendur tað stendi tð skann gerast eftir samráðingar við danskar myndugleikar men tað merkir ikki at danskir mynduleikar kunnu siga nei hog tað hava verið samráðingar tutaðverðu nevnt í viðmerkingunum við danskar myndugleikar og tað kundu gjarna gerast nakaraf samráðingar afturat av praktiskum viðurskiftum men fyri at fáa hetta málið framt og jóhannes joensen varð inni á tí vit hava roynt tað áður og fleiri samgongrhav arbeitt við tí so eri eg hvussu sannførdur um og tað skilti eg eisini johannes joensen var at at vit mugu taka avgerðina og seta eina dagfesting sum it hava sett her til grækarismessu tvey túsund og trýogtjúgu tað kundi eisini verað á ólavsøku um tað skar til tí at tá ið avgerin er tikin jmin so fella øll hesi viðurskiftin pp á pláss og tað er ikki rætt at ekao kanna siga nei til at føroya føroya løgting sjálvt tekur ræði á loftfrerðsluni tað er heldur ikki hættar danir kunnu siga nei ella íslendinganum siga nei tað einas sum hendir er at tá er tað vit sum hava myndugleikan nú er tað føroya løgting sum verður avgerðarmyndugleiki og lóggávumyndugleiki og sjálvandi verða tær tað stendur í eisini uppskotunum sjálvandi verða teir avtalur sum longu eru í gildi á økinum verða tær eisini virknar eftir tað og tá ber eisini til at fáa innlit íð øll tar viðurskiftinum vit enn ikku av fingu innlit í og tað er serliga heita avtalan millum danmark og ísland sum vit undrast ei lítið sindur á hvør grundgevingin er fyri mannv innlit í ta avtaluna seinasta grundgevin vit fingu frimufrimun rasmussen nevndi tað tað var taium man fann ikki avtaluna hóart blivin burtur tað tikis mær eittsindur løgið um so er so má mann hvussue kunna finna okkurt embats fólk sum minnist avtaluna og hvat hon inniber og mær vitandi inniber hon tað at at ísland vegna danmark umsitur ta loftrúmið sum er frá sunnan fyri føroyum og heilt norður til íslands og yvir móti grønlandi harhar so ein nýggjur firði byrjar og ísland hevur veitt tær tænasturnar í langa tíð haldi eisini ísland veitir eina verið verið mett at veita eina góða tænastu men tey teir flogskiparar og tey fólk í flogvinnuni og frá atlantsflogi og øðrum og tey fólk sum hava skil upp á radarar hava longu verið inni í løgtinginum greitt frá sínum sjónarmiðjum og tey hava víst á at vit bæði hava fólk við førleikum til at fara undir eftir tey hava eisini vísa á hvat tað kostar at gera íløgur í ein radara hvat tað kostar at reka og ikki minst hvørji størv og førleikar krevjast til at ebetra um tænastuna og eg hugsi ikki nakar ósamdur um at t hevi bara bøtt um tænastuna og trygdina fyri flogferðslu í norðætalantshavi at føroyar tóku sjálvi ræði á tí og bygdu úti bygdu út málið sjálvt sum við teimum orðum frú forkvinna so fari eg at at vóna at vit fáa greitt tær síðstu teir síðstu spurningarnar í hesum máli í teirri viðgerð sum nú fera at fara fram í uttanlandsnevndini og eg haldi tað hevði verið ein heiður til til tey fólk sum hava stríðst við hesum málinum men og hugsi ikki um um um politikarar men fólk sum sum fáast í flogvinnunu sum hava strongt á leingi fyri at gera teir og eisini til tey fólk sum altíð hava strongt á fyri at vit sjálv taka ræðu økinum tí at tey vísa á hvørja menning tað kann skapa og hendan dagin fjúrtanda septembur so kann ikki lata vera við at vísa á at at á øllum teimum mótum vit hava tikið slíka avgerðir vit hava tikið ræðu á okkara fiskimarki tá varð eisini sagt jamen tað bar ikki til og tað fóru kanska bara vera eini fýra fýramannafør og tveir trystar sum lógu við einum snøri og fingu nakran fisk her tá vit skuldu taka undirgrundina á føroyskar hendur var óendalig mótstøða og samráðingar og tað tað gekk øgiliga stiltið men tá eði tit gjørt so hevur tað altíð verið semjað um tað aftaná og semja millum millum fleiri flokkar og eg eri sera fegin um at at at flestu flokkar hava sagt seg taka undir við hesum uppskotinum við við øllum teimum grundgevingum sum vita í hondini hava eru væl útborin til at til at veita í málinum so frú forkvina hetta málið fer utan iva at fáa eina góða viðgerð uttanlandsnevndin og eg vóni at tað kann ber a til at fáa ein meiriluta fyri tí tí tað er tað er víst at hetta
fer at geva menning beinanvegin ja takk her vóru nakrar viðmerkingir
merkingar bjørt samuelsen ger sovæltakk fyri ja fyrstivil eg siga ella kanska takka formanninm í hjóðveldi fyri at tannmið ver so áhaldinum í hesum málinum kanska hann kundi nevndinar tjóðeli her lagt hetta fram fyrstu ferð tað hevur hvussu serð nakrar ferðir eftir hondini men tað sum undrar meg kanska it lítið sindur tað er atialtso hetta er hetta er so upplagt altso hetta er hetta so upplagt at mann politiskt kann ganga saman um slíkt tí hetta er jú sjálvandi at byggja land men men ein og hvør flokkur átti jú at sæð møguleikan í at mann kann førleikamenna og fáa størv sum eru eisini til fólk sum kunnu flyta heim sum eru farin út og útbúgvaseg og av hava góð stør at koma heim til men í heila tikið samansett ug breið størv fyri ja fyri føroyingar og kann høgni hoydal nevna eitt sindur um tað altso hvussu sær hann fyri sær at hetta kann styrkja um møguleikan fyri

jatakk høgni hoydal ger sovælja altso tað sum vit hava fingið lýst frá fólki sum starvast inn á flogvinnuna og sum starvast innaninnan tað sum kalla fyri leiting og bjarging sing starvast tann fyri veðurtænastu sum hava skil upp á og hava drivið teir radararnur sum hava verið í føroyum so hava tey víst á at vit longu hava fólk sum hava førleikar til at siga hvat skal til og at hetta fara eisini at geva møguleikar til nógv høgtútbúgving fólk at fyrisita sjálvt tað at veita tænastur til flogføri í okkara loftrúmi og at veita veita trygdina í tí sambandi hartil kemur so eisini koma hanga eisini onnur viðurskifti uppi í hesum hukursaða jørgun niclasen og akselv johannesen vóru inni á tí at tað er jú eisini tað at kunna í dag liggur loyvini til tey skulu flúgva upp á føroyar tað liggur í trafikksturisin í keypmannahavn tað er eisini ein uppgáva sum fer at fer at skapa nakað av av av arbeiði øh og hugsar mann enn longri kannman eisini hugsa sær eina føroyska flogfariskrá og alt tað sum haruppi í hongur so tað so so øll vísa á at hatta hevur so øgiliga øgiliga øgiliga stórar vífevndar møguleikar við sær og eg haldi g ikki
hava møtt nøkuna enn sum hevur víst á nakra nakra tungt viðandi grundgeving fyri ja takt
iabramsen eina viðmerking ger sovælja frú forkvina nú nú dámar høgni hoydal væl at far aftur í søguna og og sitera ymiskt og tað er eingóður siður tá mann siterar onkran so vís mann hvør var tað sum segði tá í hvørjum sambandi eitt s tætt mas nú segði var tað at onkur segði tað sjónvarps blev útflutt at tað fór bara onkur trystur at var eftir eg fari at spyrja hann kann hann nevna hvør segði tað bara onkur trystur fór eftir viðsjónvarpslaútflott kann hann nevna hvør segði tú hvørjum sambandi sum hann segði í áðni at at eingin mann kundi ikki fáa føroysk skúla fyri tum e mann hevði lærararnir klárar altso kann høgni hoydal nevna hvørji hesi
tónan vóru takk fyri
ja takk høgni hoydal ger sovælja tað kann eg væl og nú skal eg iki fara at tratast við við helga abransen at leggja nøkrum skeiv orð munin søguliga keldukritikkurin skal altíð vera men hetta htta við trystunum ø vist ú ikki fara heilt skeivur so var tað johan poulsen me eg skal taka tað afturímist ikki fara hann á strondum øh og tað við tað við sum hann nevndi frammanundan við skúlanum og annatíðligt tað var andras samalsen fyrrverandi formaður sambandsfloksins men nú skuld e isi ikki bløða ett trý mild ír sambandið tjóðveldi ú royna t vit t oy verueikan at fáa at semja um hatt her tí tað vísa seg í øllum hesum málinum ohai vit avt sagt vit ikki megna tað har vís ta seg at vit megna tað væl og tá er ivist hat ikki í at sambandsflokkurin er fremstur í at verja tæ tær tær tær avgerinar vit hava tikið og er eisini við til at menna tað tað halda eisini vav sæð í lovtferðsluni har tað var nógv mótstøða ímóti at vit skuldu flúgva sjálv eingin helt tað bar til men er tað nakar dag sum ivast í at føroyska attansflog hevur ment valíbúnaar pilotar og ella flogskipar og íkanikar og flogternir og sølufólk og alt tað sum hartil hoyrir so so haldi g ikki nakar fer at fara pástanda
tað í dag tú hevur bara verið til fyrimunar ja takk næsta røða er bjørt samuel
sen gersovæltakk fyri frú forkvinna taðhevur verið ómetaliga hugaligt at fylti orðaskiftinum um hetta uppskotið um at yvirtaka loftrúmið onkur vildi kalla tað ein gamlan tráðara hjá tjóðveldi tað er jú att uppskot flokkur hevur havt frammi rættiliga ofta og høgni hoydal hevur so tikið tað fram aftur nú lagt tað fram vegna flokkin og tað haldi eg er eitt eitt øgiliga gott týspunkt at gera tað av fleiri orsøkum tann eina orsøkin er sjálvandi hetta sum verður víst til at grønlendingar nú hvussu er tað másn sig æsí sítt sum er teirra landsstýri hevur jú sent boð út um at nú havi tei gjørt avtalu við danir um atyvirtaka umsitingina av hesum her og og og og tað ber til og tað er sjávandi ein orsøk men ein onnur orsøk haldi eisini til at hetta væl teima tað er eisini tað málið um radaran sum vit høvdu herfyri tað hevur verið eitt eljustríð her í løgtinginum tí at vit ynsktu ein stórur partur av løgtinginum ynskti jú at fáa tað málið fyri løgtingi soleiðis at løgtingið tey sum fólk í føroyum hava valt at umboða seg kundu taka støðu til hetta ótrúliga prinsipiella mál tað helt samgongan so ikki at løgtingið skuldi fáa høvið til og og tí kann mann siga tann radara kemur í føroyum eftir avtalu millumdanir og føroya landsstýri og og í mínum høvdi og sum eg havi ført fram øgiliga ofta so haldi eg tað er ein av tann mest ódemokratsku prosessunum sum hava verið í nýggjari tíð men radarin var eisini ótrúliga áhugaverdur sum vit vístu á tí kjakinum í mun til nettupp á ambissiónar um at yvirtaka loftrúmið tað er tørvur á altso í loftrúminum er eitt øki í føroyum sum ikki er nakað eftirlit er har einki eftirlit er í dag tað er líkasum ein sovorðeg veit ikium atska kalla tað blind felt sum ikki verður dekkað og tað kemur at verða dekkað av ein radara sum verður settur upp men onkursvegna er tað bara forfrú forkvina ta ór tað er for meiningsleyst ataðer forbýttisligt pá einlana máta at at tað ikki føroyingar sjálvir sum sleppa at brúka hendan møguleikan til tað sum er best fyri okkum altso tað vil siga til at gera avtalur til at gera avtalur um atgongd til leggjaraavtalur um nýtslu til at tr føroyingar sum bestemma hvat og hvør og hví saknaði øgiliga nógv í tí kjakinum mann hevði nakrar ambittsjónir fyri okkara egna land fullkomin a líka mikið um hann er løgmaður ella landsstýrisfólk fyri sambandsflokkin ella onkran annan flokk tað er eitt sindur líka mikið men tað at mann onkursvegna í øllum tí vit gera alla tín at sæð jamen hvørjir møguleikar liggja hjá okkum hjá okkara landi hjá okkara fólki at at brúka til alaltso at brúka te teir ymisku útbúggingarnar og tey ymisku málini til at menna hetta landið og í staðin fyri bleiv tað bara sum tað ofta blívur í føroyum eitt eittklandur sum eingin kundi brúka til nakað sum helst og og tað bleiv trampar nokk so hart á fólkaræði tí bleiv eg ótrúliga glað í dag tá ið eg hoyrdi røðuna hjá eisini hjá jørgun niclasen fyrrverandi formanninum í fólkaflokkinum tí at fólkaflokkurin sambært jørgun niclasen er øgiliga jaligur til hetta málið og sjálvandi øgiliga glað fyri at aksel leg johannesen formaður og javnaðarflokkinum eisini tosar og sær møguleikarnar í hesum her tí tað at at at at teir flokkarnir saman við tjóðveldi og saman við framsókn vilja fremja hettar so sigur mann jú greitt ati at tað er í veruleikanum longu er ein meiriluti fyri at fremja yvirtøkuna av loftrúminum og tað er ein stórur dagur haldi eg ikki bara fyri okkum tjóðeldsfólk at mann fær tað staðfesti tinginum annars ætlaði ikki frú forkvinna at fara at leggja so nógv afturat tí at alt tað teknisk og so víðari tað hava fólk verið inni á men eg haldi ati at tað mann við at yvirtaka loftrúmið kann fáa nakrar inntøkumøguleikar at mann kann fáa nakrar møguleikar fyri at førleika menna altso førleikar mennandi starv og so eisini tað at mann kann taka við ábyrgd av okkara egnu viðurskiftum altso a blíva við at gera tað allan vegin ígjøgnum tað haldi eg eri fantastisk tá ið tað eydnast at samla kreftirnar í í løgtinginum um tað tí eg eri heilt sikkur upp á tað er tað sum negnastas partin av føroya fólki ynskir av okkum politikarunum tað er at vit ganga saman og síggja møguleikan so at enda enn einaferð takk til høgni hoydal at hann tók stig til at hetta bleiv lagt fram enn ein ferð og vist at bera mál hesa
so verður tað jú bara heilt fantastiskt takk fyri ja takk har er ein viðmerking á
nihoydal ger sovælja bjørt samunsen vísti á at taðer nú ikki undiritað sum hevur gjørt á alt tað men at at uppskotið hava veriðlagt fram aftarjavnan og eisini fyri rúmari tíð síðani og eg hugsi tað fyrsta uppskotið hjá okkum var í tvey túsund og fimm ø og so aftur tvey túsund og seks og sjey og sohevði framsókn eitt hugsið í tað hevur ta verið í tvey túsund og níggju tíggju arlei nei tað var aftaná tað taðvar ellivu ø sum er ettuppskoti samtykt sum í royndi verður bleiv samtykt um at heita á landstýrismum á fara undir samráðingar um hattar so tað hevur havt eina rygva tilgongd g eg haldi eisini tað eru við til at búnaða málið og eg haldi tað sum er hent síðani bæði tað at grønlendingar hava tikið avgerð um at fáa umsita til grønlands og at vit vita tað áhugin fyri loftrúminum er so stórur tørvurin hjá okkum um sjálva hava eftirlit og ræði av tí so stórir tað hevur bara gjørt tað tað er lagt afturat við grundgevingum fyri hví vit gera tað so so eg vóni eisini at tær jaligu tónarnir her fara at fara í
fara at geva úrslit
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl takk fyri ja tvey túsund og fimm nevndir høgni hoydal sum hetta málið verður lagt fram og so fleiri ferðirsíðani tað og oog tað er tann spurningurin sum eg havi sett mær øgiliga leingi tað er nettupp hví hví tekur eitt sovorðt mál so langa tíð tað er nokk so trupult onkuntíð at skilja tað hava verið forðingar og og samráðingar hava verið við danir og tí vísti seg at einki ber til men í mínum høvdi er tað soleiðis at viðføroyska politiska skipan tá ið hon stendur saman tað ger hon viðhvørt og tá ið hon stendur saman so ber tað mesta til tí tá tá krevur mann tað í við einari felags rødd og tá er tað øgiliga nógv lættari at fáa eisini danir til at flyta seg so so tí haldi eg at tað er ein øgiliga góð orsøk til at fegnast um tær røddirnar sum hava verið í dag og tað er eingin ivi um at ongantíð betur við senda samgongan at vit setta landsstýrið setir ferð a her men tað er eingin ivi um at tað næsta landsstýrið verður nokk so forpliktað til at
yvirtaka loftrúmið takk fyri ja takk næstur at røða
ja øtakkfrú forkvinna tað er soleiðis ati hetta málið er sum ta hevur gjørt vart við her verið frammi rættiliga oftani fyrr og og tað hevur so verið ikki komið víðari við málinum undanfarna samgonga arbeiddi eisini sum kunnu við tí uttan at koma kann mann siga á mál við hesum málnum men tó soleiðis at mann avgjørdi at yvirtaka tað niðara loftrúmið men tað verður so framhaldandi umsitið av naviur akkurát sum tað var áður man ú ikki komið víðari ví tí prosessuni at vága floghavn skuldi í tí førunum yvirtaka tað málið og tað skyldast nokk ella siga tað sotan mær er upplýst at tað skyldast korona sum ið kom akkurát tá mann arbeiddi við tí og tað er so ikki komið víðari so vítt eg eri e eg havi gjørt mær tann ómak í hesum málinum at eg einaferð eg var í íslandi ómakað mær at fara á fund við við isavia fyri at kanna kann mann siga teir upplýsingarnar sum ofta verður sagdir her á tingi um hvat er hetta ferð nakað og hvussu nógvar inntøkur gevur hetta og hvussu nógv størv gevur tað tí at sjálvandi er tað soleiðis at vit kunnu fáa eina nýggja vinnu upp at standa í føroyum innan fyri flogferðslu og tað sum har til hoyrir við trygd og sovíðari so sjálvandi eiga vit í føroyum at at royna alt fyri at gera tað møguligt annarshaldi eg áðrenn eg fari víðari kann eg siga at tað er tað er stuttligt at uppliva at vit í dag hava eitt væl útbygtflog netúr føroyum víða út í heim við við okkara føroyska flogfelag harumframt uppliva vit í hesum døgum at avgerð er tikin um at at útbyggja eini ein symilátor til tyrruflúgving í føroyum sum skal fíggjast ikki bara við at føroysku pelotarnir skulu í tann symulátur men við at selja tænastuna til onnur og har má eg siga at tað er eitt bragd og at fáa slíkt upp á standa og eg havi eisini spurt hhvussu ber tað til at vit heru í føroyum kunna gera tað og tað verður sagt at tað er tí at vit hava væl útbignar pelotar og tað skylda ofta er tað persónsarvangut og tað er tað nokk eisini okkara føri sum gera fleiri er hava førleikarnar til at læra frá sær í einum flogsimulaturi so tað er at fegnast um ná men aftur til hetta málið øh vissi nú tað er soleiðis sum upplýst verður her ati atiella vit kunnu saktans yvirtaka hettar tað er eingin trupulleiki út til tólv fjórðingar og út til tólv fjórðingar føroyar eru jú ikki serliga víðar í umvældi tá tað kemur til land føroyar tólv fjórðingar út fert tú so beint uppeftir eina soylu so er tað økið ikki serliga stórt og tað er nokk ein avbjóðing í ikao høpi tí tað økið blívur fáast sítso lítið og vit koma nokk ikki at fáa okkara egna ekao fyr í tí sambandinum og tað haldi eg eisini fleiri her í dag haveri inni á og eg ómakaði mær sum sagt at fara á fund at fáa útgreinað hefta her frá esavia og tað er eingin ivi um at tað sum eg fór frammir í dag eisini um at tað er trupult at fáa minkað um firðirnar og gera fleiri ferðir tí tvørturímóti er gongdin úti í heimi at tú roynir at víðka um firðirnar og á flogfeløgini sum flúgva royna at umganga at fara inn í ov nógvar firðir í senn um tað suppa kunda kostnaði ella umsitingarliga tavil sia a tú skalt skifta frá eina ferði tilta næsta og so víðari tað tað skal eg verða svara skyldigt men í øllum førum er tað soleiðis at flogførini royna at fara ígjøgnum so at fáa firðir sum til ber og helst er tað bæði fyri at spara umsiting og fyri at spara

og ofta hevurverið upplýst her á løgtingi eisini at her liggja øgiliga nógvir pengar í hesum har vit kunnu bæði fíggja bjargingartænastuna og sørgja resky og generelt og ymiskt annað eisini eg haldi enndá á eitt uppskot sum kom á ting fyri nøkrum árum síðani var vit kundi fíggja flogvøllur tí tað gjørdu mann í norra og har má eg bara siga at út frá teimum tølunum sum vit fingu upplýst frá esavia so er tað als ikki soleiðis hetta er eisini sum ekao komvinsiónin ásetir at tað skal vera kann mann siga nán proffitt nærmastfyritakandi og tað er eisini í kapping alla tíðina við aðrar firðir um hvønn veg tú skal fara fyri at fáa trafikkin so bíligan som til ber tað sum vit fingu upplýst har var at tað sum teir kundu fíggja út frá hesi puljuni sum komu inn tað varð reski beinleiðis knýtt at flogvøllinum onga veðurtænastu onga bjargingartænastu annars og sovíðari bara reskyu beinleiðis knýtt at flogferðslu tað er tað sum vit fingu upplostraisavia tað eg haldi taðer týdningarmikið at vit geva okkum tað ella halda okkum tað fyri eyga at tá vit fara ella um vit fara í gongd við hettar so trúgvi eg at vit skulu heldur fokusera upp at ja lat okkum royna at taka eitt samstarv upp um tað sigur danski myndugleikar íslendski myndugleikar og royna at kanska at fáa stórvin etableraða í føroyum heldur enn at fara at fokusera upp á tað sum onkursvegna ikki er trendurin í dag kanska tvørturímóti í ekaohøpi og altjóða høpi í tí konvensjónini sum er um at mann roynir hava firðirnar so víðari og stórar og umsitingina sum smidliga sum til ber bæði orsakað av kostnaði av trygd og sikkurt øðrum viðurskiftum við so eg trúgvi heldur at vit kundu staðið samanum ja yvirtaka loftrúmið í sýnsøk tað broytist sum so er ikki nakað upp á umsitingina av tí tí í dag verður tað útdeligerað úr danmark til íslandsa umsita føroyska loftrúmið men at fokusera upp á um vit í føroyum eins og mann nú fer at gera í grønlandi kunnu umsita loftrúmið yvir føroyum við at hava nøkur størv soleiðis at vit kundu eventuelt mentinakrar førleikar á tí økinum og eg trúgvi tað eg trúgvi meira upp á tað enn eg trúgvi upp á hitt fer at lata seg gera at fáa ein nýggjan fyrð uppe í føroyum tí tað haldi eg bæði hevur verið frammi her á løgtingi fyrr tá i mann hevur spurt nærri inntil íkao og eg haldi eisini at undanfarna samgongu ella landsstýri var á fundi við í kao í sambandi við yvirtøku av hesum her málunum á kunnað seg um hvussu støðan var og tá er mær upplýst at tey fingu upplýst frá ekao at tað nokk ikki var møguligt at gera ein serstakan føroyskan fyrð grønland tað málið er nakað fyri seg tí grønlandi er sjálvandi eitt øgiliga stórtland altso ein stór oyggj og tekur so tólv fjórðingar har út frá hevur sín eins sín serstaka grønlendska firð og tí kann mann siga at teir hava tað grundarlag ip á pláss og nú sum er nú ar desavia sum umsitir tað økið men har ætlam og úr kanada eisini og har ætlar mann so nú at tað skal upprættast ein stovnur í í nuuk haldi eg grønlandi í øllum førum sum so skal umsita tann grønlendska firðin burturav tað er so kanska ein onnur støða enn tann støðan viðsita í esavia tann su umsitur loftrúmið har arbeiða tilsamans tvey hundrað og hálvfjerðs fólk so samlaðu inntøkurnar sum eg halda bjarni kárasom petersen upplýsti her fyri gott nokk tíggju árum síðan vóru um trý hundrað milliónir danskar og í hesum uppskotinum verður upplýst at vit kunnu kanska roknaðiviðeinari inntøku í føroyskum loftrúmi sum er hendan her smala soylan tólv fjórðingar so uppeftir skal kunna geva í haldaðeittsindra upplýst millum hálvfjerðs og tvey hundrað og hávfjerðs milliónir tá trúgvi eg mann skjýtur øgiliga høgt fyri ikki at siga at tað tykist øgiliga órealistiskt at vit skulu kunna fáa næstan líka nógv sum mann gott nókk fekk fyri tíggju árum síðan fyri alt loftrúmið bæði tá omanfyri ella í føroyum tann reykjavíkfirðin tann grønlendska firðin sum er umsitin í reykjavík tað haldi eg tá skjýtur mann rættiliga høgt so eg vil bara siga eg haldi vit eiga kanska heldur at fokusera upp á ja kanska yvirtaka tað tað er so tað tað er og síðani samráðast við íslendara um tað ber til at fáa nøkur førleika starv soleiðis um vit kunna hava her í føroyum tað prøvaði eg at venda við teir tað vóru teir ikki so fegnir um og snakkað bm tað verður fordýrt og kostað meira og sovíðari men sjálvandi situr mann við málsráðnum so kann mann saktans taka tær samráðingarnar upp og kanska siga soleiðis ynskji at vita og so kanska tað ber á mál
fram her á løgtingi takk frú forkvinna ja takk her
vóru viðmerkingar høgni hoydalgerð so vælja farma er eindiveri lurtaður væl eftir røðuni hjá løgmanni og hevði var rætt at fegin um hana tí at hann segði sum uppskotið sjálvt sigur at hetta uppskotið snýr seg um at taka sjálvt sjálvan lóggávu myndugleikan og ábyrgdina á okkum at tær verandi athandan fram og so kann mann byggja upp harfrá hetta sigur einki um mann skal gera nýggjan fyrr ella tílíkt til stýrissjónum vi so kunnu byggja upp á eina tænastu sum veitir kanska betur tænastu fyri sum veitir enn betur tænastu fyri tey flogførini sum eru her so komu nakað upplýsingar um hvat mann kann okkum upp í at mann bara kann taka sørkjum reskuhús og vit løgmaður siga tað at íslendingar brúka umleið trý hundrað milliónir dansakrónur upp á sørkjum reskuhús til flogførtina so fara at loyva mær yvast stórliga í teimum upplýsingunum men hatta kunnu vit alt fáa líst í nevnduni og vit hava so sagt fólk í føroyum sum hava rættiliga gott innløti hettar og tað er tað sum hetta uppskotið hevur bygt upplýsingarum men í rætt vit kunnu taka yvirtaka tað so kunnu vit samráðast við íslendingarum kann vit gera víða við teir

ja takk løgmaður ger sovælja takk frú forkvinna ta við eg í kao vissi eg eri rætt upplýstur siga tað sodaðnin er soleiðis at tað er um vit ynskja at fara inn í okkara egna firð altso at fáa okkara egnu og tað bleiv nokk staðfest á fundið millum undanfarna landsstýrismann á økinum og ekao at tað nokk ikki var ein veður at fara men trý hundrað miliónir til sørsjar reskyo havi eg ongantíð sagt men bjarni kárasum petersen segði at samlaðu inntøkurnar fyri loftrúmið oman fyri føroyar ta vi siga reykjavík fyrrð og grønlendska firðin var tilsamans trý hundrað milliónir krónur bleiv sagt tá og og eg nevndi eisini samstundis at teg tvey hundrað og hálvfjerðs starvsfólk harumframt er sjálvandi nakað av av útgerð og annað sum skal halda seg líka og soft veru oghva veid men tað sum kundi brúkast til reskju var einans tað sum beinleiðis vark knýtt at flogferslu og einki annað einki einki inanfyri bjargingkaranastan annars o nýtt vaktarbjargingarskip og sovíðari tað bleiv beinleiðis sagt at tað kom als ikki up á tal og hetta var
nán proffit fyritakandi
ja takk bjørt samuelsen eina viðmerking ger so væl takk fyri ja tað er gott at løgmaður fer sovigt ikki letur aftur fyri at mann kann yvirtaka hetta men eg eg eg veit ikki ordig um eg skilti hví hann probenaiserar so øgiligat her við tólvfjórðindrum og fyrðin sum hann tosar um tí at føroyingar er væl llføri fyri at so at gera eina avtalu við samstarvspartnanir um hvussu man undirsitar hetta so at tað er so ósmidligt og nei so at er so smidliðt sum gjørligt altso eg meini tað avgerandi fyri okkum er væl at føroyar og føroyingar fáa ræðisrættin á tí føroyska lafrúmnum og vit so taka tað harefrá vit eisini fáa ábyrgd fyri at samráðast við onnur um at skipa tað upp á ein góðan máti tekur løgmaður undir við
bíð takk fyri
ja takk løgmaður ger sovæl takkfrú forkvinna tað sum eg sigi er at eg royni ikki at problematisera tær við tólv fjórðinum sívíðari eg sigi bara tað at tann fyrðirinvistir har man er er so lítil og tað økið so lítið atdroyma um at fáa hálvfjerðs til tvey hundrað og hálvfjerðs milliónum krónumr inn tann vegin sum tað stendur upplýst í upskotinum tað er tað sum eg royni at siga at lat okkum fyrihalda okkum til tann veruleikan at ja vit kunnu saktans yvirtaka umsitingin av loftrúminum yvir føroyum tað er ikki eingi belsýndi við at vit so fáa rættin til at kan man siga hava okkara egna fyrð ella umsita loftrúmið beinleiðis men í dag verður tað gjørt eftir avtalu millum danmark og ísland reykjavík firðuin h og tað kunnu vit sjálvandi halda áfram við uttan nakað eg trúgvi ikki tað skal nókur broyting til vit yvirtaka bara so forsetir í savia við at umsita tað men fyri at skapa førleikastørvini í føroyum so trúgvi eg mann skal fara inn tann vegin og samráðast við savia um at fáa ein part av tænastunum røktar úr føroyum og tað er nokk tað sum eisini uppskotið í fyrsta umfari leggur upp
tig sum eg havi skilt tað takk fyri farskotini ja takk næstur at røða er
ja frú forkvinna nú hetta málið verið øliga ofta fyri og so hevur mann tosað um førleika mennandi starv ugs framvegis o tað kann sjávandi vera spennandi men eg tosaði tey um illa ikki hetta men eg tosað tað var landsstýrismaður við fólk sum høvdu arbeitt við hesum her tá ið mann ætlaði at yvirtaka ta í farnu valfarna valskeiði og sum eg fekk at vita frá teimum so fyri fyri fyri tað fyrsta so so royni mannat koma burtur frá firðum altso hava so fá ár som møguligt tí tað er nakað við trygd at gera tá ið tú fert frá einum í ein annan og vit kunnu kanska t fáa fyri út á tólv fjórðingar og tað vil sigat at flogfarið skal ikki draga nógvar gradir fyri at koma uttan um tann føroyska firðin og og og sogimum spurningurin vist mann tá hevur sett førleikar mennandi starv ella fólk í starv sum skal fíggjast við hesum pengumum og og flogførini bara flúgva uttanum so so er hvør skal so rinda tey størvini tað er so tann parturin so hatta har er og og og so samanberar mann við grønlandi at grønland evan saktans í ein heilt aðrari støðu tí tað er eitt heilt kondinevnt afturímóti altso har er har er ringt at flúgva uttanum øso bleiv nakað sagt her sum eg haldi ikki skal standa ósvara tað var høgni hoydal sum var roknstóðva inni á ja hann fór samanbera tað av tey at at tá mann yvirtekur so er øll ímóti ella so er samband sambandsflokkurin móti og aftan á eg mann s øgiliga glaður fyri tað so nevndi hann nøkur dømi at tá mann skuldi ýta fiskimarkið so bleiv sagt at onkur sambandsmannin sum hann nevndur við navni at tað var bara onkur trystur sum far út har altso eg havi onga vitað tað at at mann fór longur út í einum trysti bara tí sjónvarpið longur út altso hvat eg haldi hatta skal hann sleppa at vísa hvar hvar han funnið tað sitatið so nevnir eitt annað ogog tað er tað tá ið hann sigur tað at sambandsflokkur var ímótur at føroysku mínu skúlarnar fyrr enn lærararnir dugdu nóg væl føroyskt ella fyrrem mann hevði lærari so tá eg spurdi hann hvør e hevði sagt tað so sigur hann andras samuelsen ókey eg veit hvat eg fyri fyrgreina mína við eg havi sjálvur hugt eftir henni tað er soleiðisnar at føroyski fólkaskúlin var øgiliga illa fyri flestu næmingar gingu bar skúla aðru hvørja viku og so sigur mann ókey so er neyðugt at fáa hjálp á undirvísing heimanífrá men heima høvdu teir foreldur sum ikki dugdu føroyskt hvørki at lesa tat skriva føroyskt hvør skuldi so hjálpa teimum og so kemur spurningur hvussu fær mann so føroyskt inn í skúlan í tí sambandinum skrivar adras samensen at hann vildi fegin hava føroyskt inn í skúlan men hann hevði sæð at tað var eingin lærara at undirvísa í tí og mann hevði havt onkurt summarskeið fyri lærarar í føroyskum og fleiri av teimum lærarar sum søgdu seg duga føroyskt at undirvísa teir kanningar høvdu víst at teir dugdi tað slett ikki tað dugdi slettik t undirvísa í tí og so ver ein purninguri hvussu fær manst so føroysk in í skúlarnar og har fær mann til dømis tann øvuta vegin millum annað jógvan poulsen sum var ein av stovnaðrin av sambandsflokkinum so a tingmaður og og lærari hann gav út trá fyrstu føroysku skúlabókina og tað er okkurt sigur mær at at hann ikki geva eina føroyska skúlabók út og s móti føroysku skúlanum so so spurninguri bleiv bara hvørju raðfólki skal thava tað er í og og eg haldi at tað er øgiliga viktigt tá at mann tá mann fer í holt við at sitera sovorðir ting at mann so hevur lítið sindur skil upp á hvat er mann siterar tísøguliga og eg haldi at høgni hoydal í hesum førinum nevndi nøkur ting sum hann slett ske sessa in í og so fær hanbara út og blásasavurt út og við ongum skili í eg veit at í fjúrtand septembur og hann helst skal siga okkurt sovorðið í dag men men tað skal vera eitt sindur av skili í teimann sigur hetta her tað var avbjóðingin hjá tí føroyska skúlanum mann kundi ikki fáa føroyskt in skúla fyrr at mann hevði fyrr enn børnini kundu hevðtu skúlabøkur høvdu lærarar undirvísað og kanska kundi egt fáa hjálp heimanífrá so havi eg sagt
tað eisini takk fyri ja takk her var ein viðmerk
ja nei nú roknaði eg eisini við at eg haldu arbert some komið at skelda staeit sindur ump á teg men tað sum tað sum eg upp á engi í hesum her tí ertta eru púra samdi tí at sambandisfólk vildi gsikkurt ynskt at mann hevði føroysk lani tað er spurning um at man sigur eg skulu vit gera tað at lað skulu vit bíða til at vit eru klár av tað sum eg var inni á við mínum viðmerkingum og har sigur øll søgan okkum at vit segu bíða til t vit eru klár so verður tað ongantíð tí her tey hildusikki á nøkrum øðrum landi tú mást taka avgerðina og so menni tú teg ta tað er bara tað sum uppá ingi g tað vónað eg eisini a htdu arbeðasen fer at uppliva í hesu máli tað vit taka avgerðina at e men so fáa vit loyst alla lar spurningar vit kunnu ikki siga tá ið vit so fyrst hava allar skúlabøgurnar klárar á allar lærararnar klárar áðrenn vit fara at undirvísa
føroyskum tað ber ikki til
takk fyrigirsengfrú forkvina eg mær dámar øgiliga væl at hoyra høgna hoydal siga tað at at hann vildi havt og og og loysingarvørslnan vildi havt tat mann fekk føroysku skúlanum áðrenn man ver kláraði at fonin í skúlanum tað er tað er hvussu nýtt fyri mær eg haldi at at tað er øgilia umráðandi at at táman fyri holt við nakað sum mann hvussu so miki klárur at at í hesum før um at børnin kundu fáa eina undirvísing men tað var mann altso ikki sambært høgna hoydal sog tað haldi er rættiliga áhugavert nei hvat ið hendi í hesum málinum takim tíðina at vísa altso tað tað eru sjálvandi hevur hava ikki allar endaligu loysnirnar tá ið eitt mál ver yvirtikið men mann má hava nøkulunda altso so frægt at at at málið kann virkaogikki ettr
fyri tað fyrsta dagin takk fyri ja takk so eru ikki fleiri sum hava við um orðið hetta málið verður beint í uttanlandsnevndina og vit fara yvir til næsta mál á dagsskránni tað er uppskot til samtyktar um viðlíkahaldi av almennum bygningum og landsvegakervinum og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin jøkur niclasen fyri javnaðarflokkin aksel villemsen johannesen fyri sambandsflokkin erhard joensen og fyri tjóðveldið ingolf sólheim olsen og fyri framsøkt rudvang og fyrstur at fáa orðið er jørgen niclasen
sum vegna javnaðarflokkinum lagt uppskotið fram og har ið hann heitir ella vil hava løgtingið at heita á landsstýrið um at kanna hvussu vit sleppa av við eftirsleipi av viðlíkahaldinum av landsviðakjarvinum og almennum bygningum og leggja eina frágreiðing og ætlan um hetta sigur løgtingið altso tá ið mann tá ið mann vísir á hvussu nakrar kilometur av vegi vit hava hovust víðari so haldi eg at landsverk málar eina fordapra mynd altso tann myndin ið teir mála fyri okkum føroyingum ja so skuldu vegirnir faktiskt verið grúsvegir ella verri altso tá útlendingar koma til føroyar tá eru tey allarflestu smedkenningur segð ógvuliga ovfarin av hvussu gott tað føroyska vegakervið er helt eg vilja sleppa byrjanina at siga tað tí at at tað er altso munandi betri standur enn mann letst so men tað er einki at taka feil av at viðlíkahald skal til og her í løgtinginum dáma vit betur at byggja nýtt enn av løgaldum og har er so simpultin neyðugt hjá okkum tá vit gera fíggjarlógir jamen tað er har inn vit mugu koma við pengum vit hava hækkað játtanina til tað sum eitur trygdartiltøk og vit hava hækkað játtanina til brúgvar og tunlar og vit hava ikki havt rúm at hækka tá tað kemur til almennar bygningar og tað er so við tað sum skal til altso hetta er við at koma við einum uppskot til samtyktar her og so kemur ein frágreiðing og so er alt evjað gott trýst á fungerðar tað er tað sum vit mugu tað er at vísa klingandi mønt í einari játtan á fíggjarlóg tí tað er har ið vit noyðast at klára viðlíkahald játtanir eru hækkaðar nakað og eg haldi tað hevði verið skilagott um vit hækkaðu tær enn meir tá tað kemur til viðlíkahald av bygningum so hava vit jú avgjørt at at tá ið mann ger høvus viðlíkahald av einum bygningi so skal tað vera orkusparendi og tann orkan sum mann so sparir í tí bygninginum tann sparingin blívur sjálvandi størri enn óljandi dýr tað skal eisini latast til somu viðlíkahaldskontuni soleiðis at við árinum so kemur tann kontúin støtt og støðugt at vaksa tí sparingin av orku hugnaði jú hvørt ár í einum bygningi og jú fleiri bygningar tú fært gjørpa tá mær enn jú meira kemur at leggja eftir har so eg haldi at at uppskotiðið hevur góðar tankar og minnir okkum eisini á at vit mugu hugsa mær yvir líkahald men eg haldi ikki at at óuppskotið samtyktar við einari frágreiðing loysir tað tað sum loysir henda trupulleikan av at vit játta pengar á fíggjarlóginum og fíggjarlóg eru vit í gongd við at smíða nú løktingið faran í endan av hesum mánaðum og so kann løgtingið vónandi leggja enn meir upp á ein hvat landsstýrið
ja takk næstur at røða er aksel willumsson johannesen
gersoæja takk fyri frú forkvina talan er um eitt uppskot frá okkum javnaðarflokkinum sum jóhannes joensen vegna javnaðarflokkin hevur lagt fram og tíar at upskot til samtyktar og tað sum vit heita á løgtingið tað er soljóðandi løgtingið heitir á landsstýrið um at kanna hvussu vit sleppa av við eftirsloypið av líkahaldinum í landsbiðakervinum og almennum bygningum og leggja eina frágreiðing om ætlan um hetta fyri løgtingið tað er eingin ivi um ati vita øll tað eru bæði tey sum sita í samgongu nú og vit sum sita í andstøðu nú í alt alt ov nógv ár í áratíggjur hava brúkt ov lítið av peningi til viðlíkahald og tað saman aftur bæði á vegakervinum landsvegakervinum og eisini í teimum almennu bygningunum sum landið eigur at standurin er ikki altíð so øgiliga góður og sambært landsverk so verður sagt tað vit taka um vit taka landsvegakervið fyrst at vit hava eitt eftirsleip á trý hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir krónir í viðlíkahaldinum tað eru rættiliga nógvir pengar og har verður sagt at millum annað so er tað hundrað og hávtrýss milliónir til tunlar altso viðlíkahalda verandi tunlar og tað verður sagt at vit mangla eitt eftirsloyp á hundrað og hundrað milliónir til at asfalterað okkara landsvegir og fimmogtjúgu milliónir til ta prýr sum vit hava í føroyum at vilíkahalda tær og tað eru sjávandi rættliga nógvir pengar og so leingi sum vit halda játtanina har sum hon er í løtuni til viðlíkahald so kemur eftirsloypið at økjast og hetta eftirsloypið her tr unrað fimoghávfers miliónurm krónur tað er fyri nøkrum árum síðani allarhelst er tað nakað hægri í

vit hava í føroyum fýra hundrað og fimmoghálvfjerðs kilometrar av landsvegi onkur av teimum eru sjávandi góðum góðum standi men nógvir av teimum eri ikki so góðum standi og nakrar av teimum eru faktiskt í heilt vánaligum standi meni tað sum landsverk sigur tað mán ganga út frá tag er rætt at altso fakliga so eiga vit at asfaltera vg ein veg fimtanda hvørt ár altso fimtan ár ímillum fyri at mann skal halda hann í rýmiligum góðum skuldu vit gjørt tað so kostar tað níggju hundrað milliónir krónir at asfaltera allar landsvegðinar í føroyum hom eg uldi gjørt tað her og nú tað skul vit sjálvandi ikki gera meni skulu vit halda tað taka fíggjarlóg so skulu vit altso hugsa fimtan fimtanda hvørt ár fýra undaðog fimmoghálvfjerðs kilometrar á vegin so skulu vi játta trýss milliónir um árið á fíggjarlógin til klára tað og játtanin í inniverandi árið er eina millión krónur eina milliónr krónir o játtanir inniverandi árið sambært landsverk til asfaltering og tað sum landsverk sigur tað er at tað kostar tvær milliónir av atsfaltera ein kilometur tvær milliónir atsfaltera ein kilometur so ein millión røkkur faktiskt ein hálvan kilometur ein hálvan kilometur av teimum fýra hudrað ogfimmoghálvfjerðs kilometrunum vit hava og nú sá eg at at edvar jacobsen spurdi eini ein setta skrivliga fyrispurning um vegin ímillum gøtuoyði og og ella gøtu og og syðrugøtu og og fuglafjirð fuglafjørð nær hann asfalteraður seinast og nærmann ætlað asfalteran og stekk tað kostar og so framvegis og eygun á latkynni bygdarátslimur í fuglafirði var eisini úti vum lestrarabræv í gjár akkurát tann vegurin tí í meira enn fimmogtjúgu ár síðan hann bleiv asfalteraður altso meira enn fimmogtjúgu ár síðani og hann er rættiliga ringum standi og hann er fimm komma fimm kilometrar fimm komma fimm kilometrar er tann vegurin og skal hann asfalterast tað kosta tað ellivu milliónir krónur asfaltera tað strekkið

tava einn annan veg sum ikki so nógv rafitrafikeraður sum tann vegurin sum er ein høvuðsvegur bæði hjá skúlaungdómi og hjá stórum parti av vinnulívinum og tey sum búgva í fuglafirði men tað var ein annan veg sum er minni minni trafikeraður tað er vegurin millum millum hattarvík og kirkju hann kom nítja hundrar seksogfýrs og hann er ongan asfalteraður síðani

úti í hatta tu fugloynni og vitjaðu bæði í kirkju oghattarvík og gingið eftir tí vegnunum og hann er sjált tum ikki koyra nógvir bilar men so er hann han ikki góður at koyra eftir har næstan einki alfalt eftir á vegnum næstan barakrúss hatta bara a taka tvey dømir av nógvum dømum ø sum ger tað at okkara vegakervi blívur verri og verri og vandin er tann at longu tað gongur ímillum tit asfalterahar so lítið tí vegin so mikið nógv at tú mást næstan til at gera vegin a nýggjum og tá var tað so nógv dýrari at gera vegin av nýggjum enn at asfaltera hann fimtana hvørt ár sum landsverk mælir tað er sjálvt vegakervi so hava vit eisini bygningar landið eigur hundrað og áttaogfýrs bygningar alto sum vit eiga ikki leiga men eiga og tað eru tilsamas tvey hundrað og tveyoghálvtrýss túsund fermetrar og landsverk sigur at vit skulu brúka sirka hundrað og fimmogfýrs tvey hundrað krónur per fermetrar um árið til viðlíkahald men vit játta minni enn helvtina av tí tað gera eisini nógvir bygningar eru í ringum standi tei er ikki væl bjálvaðir brúka nógva orku nógva olju og at fara illan tað ger eisini tað at at at tað verður dýrari at ilíkahalda longri e vit bíða upptakið verur størri og og tá upptakið verður størri so verður ta ikki bíligari tvørturímóti tað verður dýrari og sum jørgun niklasen faktiskt eisin var inni á so ger tað eisini tað at at raksturin av bygningunum verður dýrari tá tað e illa bjálvari og so so við t brúka eitt sindur av pengum nú upp á viðlíkahald bæði av bygningum og av landsviðarkervunum so vilja vit upp á sygd spara pengar so tað er eisini fíggjarliga fornuftigt og hví so koma vin uppskoti til samtyktar tað er tí at tað er neyðugt at allir flokkar á á løgtingi kanska gera eina semju at at vit skulu raðfesta allíkahald meira enn vit gera hava gjørt higartil og seta meira pengar av á fíggjarlógini líkamikið um hvør av okkum sita í samgongu tí vit hava øll ella allir flokkar sum eru í løgtingin í dag hava verið óvánalig til at raðfesta viðlíkahald suð man hyggur eftir íløgunum hjá landinum í inniverandi ári so fara einoghálvfems prosent til nýíløgur og níggju prosent viðlíkahald skuldu vit fylgja tað sum landsverk sigur so skuldu vit kanska havt fýrs prosent av teimum íløgunum til til nýíløgur og tjúgu prosent vilíkahald og kundi ti í politiska skipanin so kanska blivið samd um eina ætlan at við so líðandi hækka hasi níggju prosentini soleiðis at tey koma líkjast tjúgu prosentum um nøkur heilt fá ár soleiðis at eftirsloypi í øllum førum ikki veksur men kanska heldur byrjar at minka øh tað vit vera skilagott í javnaðarflokkinum og tað eru eisini bíligari um at gera tað nú ella verður tað øgiliga stórt upptak sum kostað okkum nógv og føroyingar fáa eitt betri vegakervi sjálvt um jørgum niklasen nokk hevur rætt at vit hava eitt gott vegakervi í mun til nógva aðrastaðnis í heiminum meni men spyrt tu til dømis tey sum koyra hvønn dag ímillum fuglafjørð og og gøtu til dømis um tann vegurin í góðum standi so rímiliga vísr við tey at siga at tann vegurin er rættiliga ringum standi og tað er galdandi fyri nógvastaðnis í føroyum so at vit kanska sum popolitiskt byrja g hugsa og hette galdan fyri okkum øll at hugsa minni um at at alt snýr seg um t gera nýíløgur sjálvandi heur tað týdning eisini men tað snýr seg sanniliga eisini um at halda tær íløgur sum tær a gjørt í farnari tíð viðlíka soleiðis at borgararin fær eina góða tænastu kann koyra á góðum vegum og at bygningarnir sum landið eigur ikki eru oftani ljótur illa avu líkahildnir og kanska dýrir úr rakstri tí at bjálvingin og annað ikki er á á nøktandi støði
takk fyri frú forkunnugt takk
johannes joensen ger sovæl ein viðmerking akk fyri frú forkvina ja eitt annað sum er í esum her málinum er at vit sita í framtíðini skulu byrja ella brúka fleiri fleiri pengar til vælferðarøkini til tænasturnar har tað verður neyðugt og vit lata eitt øki sum hetta aftur útsigla so merkjar tað at vit ikki fáa hava teir pengarnar til at brúka til vælferðrnartænasturnar um nøkur ár í framtíðini tí at vit skulu brúka so nógv til akutt neyðugar útreiðslur til til dømis bygningar og vegir og annað tí mugu vit seta til síðus og raðfesta viðlíkahaldið so vit eisini fáa ráð til vælferartænasturnar í
tí takk fyri
kseli johannesen gersvæja mann kann koma hatil at ein bygningur sum kanska varð varð fínur í nítjan hundrað og hálvfems at mann so í tvey túsund ogtveyogtjúgu tá i man iki brúkti nakvar pengar tilalíkahald til tað soleiðis tað seg nav betur ataka bygdingin niðurat byggja nýtt ogtað er nógv dýrari enn mann alla tíðinar brúka síndur allíkahaldið og nú ásleppa nokk at hoyra landsverk tá teir koma inn í fíggjarnevndina til hoyringar tað sama er er ver an vegin visti mann ikki asfalterar vegin og heldurhainar líka soleiðis javnan so kannmann koma harar til at mnn mánleggja vegin á nýggjum tíogtað er so aftur nógv dýrari enn at viðlíkahalda vegin øhso tað er eisini fíggjarliga skilagott at brúka eitt sindur meira pengar upp á viðlíkahald soleiðis ati at mann leppur undan at gera alt av nýggjum tá ðman einafirð kal

takk síðan er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja nú setti eg sum tað bleiv sagt akkurát nú eisini ein spurning ella ein takka tveyoghlvtrýss á spurning um um hetta vegastrekki og sjálvandi kannmnn so onkur siga at verið soleiðis í longri tíð mann roynir at spyrja uppá aðrar mátar soleisi ger mann í altíð og kannar so tlendann seti mann ein ein spurning og so var tð eitt sindur av samantressi so ði ein í býráðnum akkurát sumu grein sum sum mann so ikki visti av hvørjum øðrum soleiðs kan n tað vera viðhvørt men tað er bara blivið akkurát við hasum vegastrekkjinum har um tað so gjørt av nýggjum ella ta verðið bøtt um tað er so ikki tað heilt ógvusliga talið so er hatta so grefiliga hol blivin til í dag at at bilar líkasum koyra koyra uttanum og tá beginnir trygdin eisini at vera upp á spæl so mikið sum ikkið stór er holini so men tí valdi eg at so at seta handan spurningin tað er týdningarmikið at at gjóttin er rættiliga nógv
kjalsfokeraður veður takk fyri frú forkvinna
hannesengersja summ eg tað kaska innia so er tað rættiliga nógv transifirkeraðar veður bæði tungt vinnulív sum eru í fuglafirði og skúlanæmingar í kambsdali og og sjóvandi fólk sum búgva í økinum og eg havi sæð myndir av júst í vegnum fleiri myndir tann vegurin eru í rættiliga ringum standi men tíverri er hann ikki eindømi um í føroyum og sambært landsverki kosta tað ráleið ellivu miliónir at sfaltera akurát tað vegastrekkið játtan er eina millión so leingi játtan er eina millión so verður eingin veður í føroyum atsfalteraður ella kaska hálvur kilometrar um árið og faktiskt akkurá tað inniverandi ári tann milliónin sum landsverk hevur til asfaltering hon bleiv brúkt til elduvíkar vegin aftan á omanlopið harpeint fyri at seta han standa aftur so har var eingir pengar eftir aftan á tað til asfaltering so vónandi kunnu vit ískipanin finna eina semju umheta her sum sagt tað eru ikki bara tey sum sita í samgongu nú tað eru tar nógvir nógvu samgongurnar í í áratíggju eftir hondini sum tíverri hava raðfest vilíkahald ólákt og tað vóna vit vit kunna finna
toymi eg um at gera nakað við takk fyri takk fyri tann næsti røður er har
joensen ger sovæl takk fyri forkvinna ja til viðgerðar er eitt mál hjá johannes joensen um vegna javnaðarflokkinum um at fáa uppraðfest viðlíkahaldið viðlíkahaldið á bygningum og viðlíkahaldið á landsviðakervinum og okur fáa upplýst hvat ið tølini eru okur hava umleið tvey hundrað og tveyoghálvtrýss túsund fermetrar av bygningum hjá sum landið eigur og skal viðlíkahalda

bygningsmassin vildi kosta í í nútíðarpengum so svarar tað til umleið átta milliardir átta komma átta milliardir krónur og vissi okur siga tað at tey tølini sum landsverk kemur við at tað sum okur hava brúk fyri tað er umleið hálvtrýss miliónir krónur um árið sum eitt minimunn so svarar tað til at okur skulu brúka null komma sjey prosent av nýverðisprísinum av hesum bygningunum sum viðlíkahald

tí visti mann roknar at livitíðin hjá bygningum er kanska viski okur seta tað høgt hálvtrýss ár

okur hava ein trupulleika í politisku skipanini generelt her tosa okur um bygningar og landsviðarkervi tað vil siga viðlíkahald mótvegis nýgerð nýbygging og nýgerð og okur síggja tað eisini í øðrum viðurskiftum okur síggja tað í aðrari lóggávu okur dáma jú nógv betur at fara inn og seta nýggjar fyriskipanir í verk seta nýggjar lógir í gildi

innan fyri heilsuøki og eldraøki og gog og øll øll tey vælferðarøkini sum sum okur

men okur hava øgiliga svert við at royna at fáa teskipaninar at fungera sum longu eru í gongd

tá ið vit tosa um asfaltering og landsregahald generelt so er tað rætt at tað játtaði millión til asfaltering í ár til fýra hundrað og fimmoghálvfjerðs kilometrar til samanlíkni k kann eg nevna at bara vágskommuna í síðstu tvey árini hevur brúkt fimm milliónir til asfaltering

til at raðfesta tey økini enn hvat ið landið

hví og hví er tað jú me tað er akkurát tí at tað sum er í nærumhvørvinum sum er tættast at kommununi og tað er tí tað verður raðfest

eitt sum eg havi eitt sindur og tað er fatskt eitt eitt lítið hjartasuff hetta at eftirsleipið á bygningum á bygningsmassanum hjá okum blívur so stórt sum tað sum tað nú

hevur tað nakað at gera við tann mátan sum okur í dag byggja uppá ella byggjaríini yvirhøvur eg kann ikki lata vera við at nevna at í tí nærumhvørvinum hvar eg sjálvur komi frá har suðuri so hava okur sæð tvey nýbyggjaríir hvar tað verið stórir trupulleikar eg kann nevna miðnámsskúlan í hovi hvar tað hera stórir trupulleikar eg kann nevna hamragarð í vági ellisheimi hvar að hevru stórir kempistórir trupulleikarøll

hvussu ber tað til at mann ið nú tá ið okur hava so góðar skipanir eg minnist gott tá i tá ið ið ið okur bygdu suðura sjúkrahús tað var sjálvur við sum ein intepornørur har var eingin undangóðkenning tað var eingin heildarentiprisa tað vóru ganska vanligir smáir hondverkarar sum bygdu suðuroya sjúkrahús tað bleiv boðið út í fagentuprisin og okur bjóðaði inn hvør hvør vein og eg havi mangan hugsað um tað er nú skjótt tretivu ár síðani tað bleiv tikið í nýtslu

sum spildurnýtt tað kundi gott slettk verið tikið brúk so góðum standi er tí sjálvandi innan fyri tekniskar instalatiónir og annað heldur mann við líka yvir raksturin men men sjálvur sjálvur bygningurin og og og tað økið sum bygningurin er á tað sær púra óbrúkt út meðan aðrir bygningar síggja niðurslitnir út aftan á tíggju fimtan ár

her inni frá men sanniliga eisini frá okra byggimyndugleika landsverk til rættar leggur bygging

tað tí tað átti ikki at verið nakar trupulleiki tá ið mann prosjekterar og byggir ein bygning at hann skuldi verið so at siga viðlíkahaldsfríur tann bygningsparturin av honum í eini tretivu ár

ein partur av hasum stavar sjálvandi frá at okur hava kanska tá ið okur hava gjørt serstovnar og annað í staðin fyri at tað hevur kanska verið galdandi upp gjøgnum fýrsini og hálvfemsini og nullini at mann hevur keypt gomul hús pjøss upp á tey og so kalla mann tað ein ein stovn tað val sig at mann hevur ikki bygt spesifikt til til endamálið tað kann hava nakað at siga fyri hvussu hvussu leingi ein bygningur heldur eisini men eg haldi at akkurát tann parturin hvussu okur skipa okra bygging og hvønn kvalitet okur leggja í ta bygging sum okur gera hevur ótrúliga nógv at siga fyri framtíðar viðlíkahaldið

at játtað eina millión til fýra hundrað og fimmoghálvfjerðs kilometrar áv landsvegi tað

so eg haldi at uppskotið hevur rakt plett í so máta og eg haldi at okur hava øll somul eitt felags ynski um at tann bygningsmassin og tað landsveðakervi sum okur hava skal vera í so góðum standi sum yvirhøvur gjørligt og at tað hevur verið forsúmt av øllum øllum samgongum sum hava sitið í tey síðstu nógvu árini ikki bara hesari og tað endurspegla nokk eisini hvussu tann politiski viljin til at fremja lóggávu er at tað er altíð nógv meira spennandi at gera nýtt ikki bara eina fyri bygging men eisini fyri lóggávu og arbeiðið generelt enn at fáa tað til at fungera sum er eksisterandi tað skal verða hetta ferð so í fíggjarnevndina og sjálvandi koma okur at kalla millum annað landsverk inn til at fáa eina gjøgnugongd av akkurát hesum her málinum og og hvat ið hvussu teir hvussu teir síggja at mann kann koma burturúr hesum upp á skilabesta máta soleiðis at tað fíggjarliga letur seg gera tey næstu komandi tíggju árini
takk fyri frú forkona
takk fyri tær tú ræða viðmerking fyri bjørna hammer ger so væl ja takk fyri frú forkvinna sum erhard joensen sigur so er tað nakað sum faktiskt ja allar samgongur hava forfremt í ja mann kann næstan siga altíð tað verður bygt og so verður tað forfremt og ikki blíka heldig men hvønn metur erhard joensen metir tú oftani plagar tú so at koma upp metur erhard at erhard joensen at nú fer tað nú fer at verða vent í holuni at mann nokk fer at nú fara henda samgongan og kanska komandi samgongur veruliga at taka sær av í líkahaldi
takk fyri
takk fyri er har joensen ger so væl ja takk fyri viðmerkingina bað hann hava mær nei tað rokni eg faktiskt ikki við eg rokni við at tað fer at vera nøkulunda sum tí verður tíverri eg eri bangin fyri at tað kemur ikki at ikki uttan so at mann ger eina eina breiða semju um akkurát hendapartum um hvísingum mann skipar viðlíkahald og at tað at mann viðlíka heldur at tað er ein natúrligur partur av tá ið mann játtar pengar til løgurnar so veit mann upp á forrond at eitt ella hálvtanna prosent av tí sum mann játtar til nýlíkurløgur má játtast eisini til viðlíkahaldið men eg havi ikki góðar vónir um tað tíverri takk fyri

ja etta ereftir mínum tykki eit skilagott uppskot til samtyktar sum johannes joensen kemur við her tað undrar mer eitt sindur at fyrrverandi landsstýrismaður s svaraði av hesum økinum he ikki ikki helt tað vera so neyðugt at koma við at gera ein eina eina kanning av hesum her eg haldi at tað er eitt øgiliga týdningarmikið amboð tá vit ikki vita faktiskt gja hvussu nógv liggur á láni jørgun niklasen helt at vegin vóru í í sí góðum standi ter tað siga a tú ristar eg haldi ati tað ofta snýr seg um at mann sminkar at mann ger tað allarallarallrmest nevendiga tí mann ikki hevur ráð at gera tað sum er grundleggjandi

hava tikið he her tølini úr leysum lofti tað trúgvi eg ikki at at teir geramen teir halda seg eisini til tað sum vanligt er við viðlíkahaldið altso at mann mann roknar við kanska áramálum í mun til ferðslu hvussu ofta má hanat salter lær og altur etta her so eg gangi út frá at tann fakmyndugleikin sum landsverk er eru á góðari loyvi ví teimum tølunum teir koma fram við her men eg haldi at eisini tá man hyggur eftir hesim her eg veit ikki um um tað er rætt at hyggja altso eg eg taki fulstendiliga undir við at mann k fer at gera eina kanning fyri at finna útav hvat ið heta her kostar tí ati tað er púra givið at mann er noyddur at taka hond um hetta her onkursvegna frameftir men eg síggi hetta her ikki sum ein isiuleraðan trupulleika vit hava fyrr øverið í gongd við farnu samgongu royndi vit hvussu vit tosa vit um at fáa gjørt eina eina afinna út av at gera eina eina ætlan fyri hvussu vit fíggja alt samferðsluskervið og altso hvat gjøldini eisini vóru men sjálvandi fyri a kunna gera tað fyri at kunna skrúva tað saman og finna út av hvat ið tað skal kosta hvat tað skal kosta at koyra í gjøgnum tunlar og yvirbrýr og eftir vegum og sigla við fergum so mugu vt eisini vita hvat tað kostar og hvat í viðlíkahaldið kostar so tað er púra vist at ein soár kanning er neyðug fyri at finna tey tølini fram vistu t hyggja frameftir so tá eg siga at tað so er neyðugt at gera hetta her altso eg síggi fyri mær at longu í dag eeru bilarnir blivnir so kann mann siga inteligentur at teir hyggja nokk so nógv sjálvir fyri okkum øog trygdin er er lagga nógv eftir tí at teir finna út av hvar teir eru staddir á á vegnum tað krevur at vegirnir eru uppmerktir og aftur har er tú spurningurinu viðlíkahald at hesi tingini fylgja við og hatta har er nakað sum fer at vera nógv meira frameftir tað tað tað vísir alt tað sumann kann lesa um tøkni á hesun her økinum sum peika frameftir vit tosa nógv um um 5mg eisini at tað fer eisini at vera nakað sum fer at verða øgiliga nógv brúkt í ferðslu á vegum til bilar og onnur dakfør at nauvigera eftir og við

ó við líka hilnar vegir og sum tað eisini hevur verið sagt her at at tað bara durkar eisini ati at bíða og leingi n ein ein vegur sum ein asfalteraður vegur sum verður slitin niður í legg liður um eitt ávísasatahar e eru nøkur løg sum mann sigur efti festa ferð niðurum so verður tað so øgiliga dýrt at gera aftur og tað hendir ofta at at tað verður so nógv slitið at tað blívur lutfalsliga alt fordýrt at repparera men eg haldi at tað er øgiliga viktigt at vit fara ataftur at tosa um hesa her samhandsføstu fíggingina av okkara samferðsluskervi hvar ið viðlíkahaldi eg eisin er ein partur av øh eg haldi eisini nú skal eingin fólk eftir hondunum kenna mína meining um tunnilskjøldini og hvussu søgan hjá teimum er og eg havi altíð hildið fast við at tað skal gerast ein nýggj avtala visti mann ikki ætlar at halda tað sum seta fólkið í útsygt fyri tveyogtjúgu árum síðan men øvisti mann setir tað í henda samanhangin og sigur at nú fara vit at strika gjøld ynsa staðni so síggja vit tað at hvat játtanin til viðlíkahald er og hvat mann kann vænta at hon verður frameftir við teimum signalunum sum komu her í dag so verður ikki nógvir pengar at viðlíkahalda teir tunlarnir vil hava vist tað skal inni í hesa somu puljuna og berjast um kambsdalsvegin og aðrar vegir um pengar

tað sum vit arbeiddu við í farnu samgongu eg veit ikkihvat hi var hon vi arbeitdu við nú tað vartað var at fáa langt meira nógv meira samhaldsfasta fígging av øllum okkara samferkiservi fyrrverðandi fíggjarmálaráðharrin jørgun niclasen hevur verið inni á nøkulunda tað sama eg var øgiliga positivt yvirraskaður yvir hansara uppskot sum kom fram tá tað var ein samhaldsfass skipan sum var ja hon var nokk so langt til vinstru fyri miðjuna visti mann hugsar um um vanliga vanliga fíggjarhugsan tað varðútmerkað vitskuldu fíggja tað mest yvir skattin tað tað kann ikki eg fáa stendiliga við upp á hesin av av vit gera men tað er heilt givið at vstu vt ikki vistu vit blíva við at at at at vit kappast jú um at játta pengar til tunlar og til vegasekkir og til bygningar og til annað vistu vit blíva við at gera tað og ikki ætla at seta pengar av til at halda nkð vlíka so fáa vit altso eina forferdiliga stóra rokning eina

logikkur fyri tey flestu at at tað er neyðugt og tað saman við bygningunum tað r verður sekt edhard joensen var inni á tí og onkur annar kanska eisini og eg eri púra samdur við tí at at tá ið vit játta pengar til bygging so skulu vit eisini játta ein part ella at seta av til til viðlíkahaldið otað eigur at verða galdandi fyri alt eisini fyri eisini fyri samferðsluna fyri so øeg eg vænti at hetta her nú eri eg bara inni í nakrar dagar sum avloysaði her g komi ikki í nakran nevnd men eg vænti at tað her fer at fáa eina jaliga viðgerð frá tjóðveldi tað er eingin ivi um tað í øllum førum haldi eg at tað er skilagott at fáa líkasum sett tey røttu tølini ó hefta her hvat er tað eftirsleipið er og hvat fyri hvussu kann mann fáa taðher niðurlaga hesar her heilt stóra eftirsloypið fáa tað niðurlaga up einskilagóðan máta uttan at mann kanska setir propp í alt takk fyrija takk fyri tann næsta røða verður ruttvang
ger sovælja takk fyri frú forkvinna jóhannus joensen hevur vegna javnaðarflokkin lagt fyri løgtingi eitt uppskot til samtyktar um at heita á landsstýrið um at kanna hvussu vit sleppa av við eftir sleipið av viðlíkahaldinum av landsvega kervinum og almennum bygningum og leggja eina frágreiðing og ætlan um hetta fyri løgtingið mær dámar væl hettar uppskotið eg royndi sjálv í undanfarnu samgongu at fáa meira sett av til viðlíkahald eg haldi tað var serliga vegi vit høvdu fokus á tá eg minnist eg byrjaði eina ferð til eina fíggjarlóg við fimm milliónum eyka til viðlíkahald tí haldi eg endaði við trimum tí hatta alla tíðina var so magt áleggjandi hjá at fáa sett á fíggjarlógina nýggjar verkætlanir og hetta er ein politisk sjúka sum vit mugu fyri at halda okkum til vissvi bara gera tað sum vit hava hug til so verður tað bara sett pengar av til nýtt

vissi hetta var ein persónur sum gjørdi hetta her sum landið ger so høvdu vit sagt at tað var skomm og tað lukst ongum ábyrgdarleyst skilaleyst

uppskotsstillarin nevnir ítøkiliga her at visti mann hyggur fyri tvey túsund og tveyogtjúgu so fer so fara ein og hálvfems prosent av løgukarminum til íløgur fýra prosent til viðlíkahald av vegakervinum og fýra prosent til viðlíkahald av bygningum og hann skjýtur upp at tað burdi verið kanska fýrs prosent nýíløgur og tað resterandi tjúgu til viðlíkahald av vegum og bygningum eg haldi at hetta er ein øgilia

vit hava jú vit hava jú lógarbundnar játtanir til pensjónir almannaveitingar og líknandi har sum vit hava sagt jamen hetta er ikki til diskussión altso so má lógin broytast við sæg vissu vit ikki skulu gjalda hesar pengarnir og eg síggi fyri mær at vit verða noydd til at gera okkurt líknandi til fyri viðlíkahald tí hetta er ikki nakað sum liggur okkum serliga frammalliga natúrliga sum politikarin og høvuðsorsøkin er ella eri eg hvussu er sannførd um tað er tað tað er alt alt ov lítlar ella ov fáar atkvøður í viðlíkahaldi og eru atkvøður í viðlíkahaldið so er tað tí at tað er so forsømt at tað er so sjónligt fyri øllum og eitt dømi opinpart er nú fullferarvegurin har sum tað blívur ein kapping um at hetta má gerast men tað eigur ikki at koma har til at vegir nærmast ikki eru brúkiligir tað saman við húsum eg eg plagi at ganga eina rutu í grannalagnum gongutúr og havi gingið forbí eini hús javnan og tey blíva bara ljótari og ljótari og ljótari fyri hvørt ár og og eg havi spekulerað upp á hvør hyvir átta hesi húsini eg havi hugsað um o juso saðtað man vera onkur í í fátækra vága ella ella ja eg veit ikki hvat eg havi hugsað tað man hav eitt synda í hesum fólkunum sum búgva her inla knappliga gekk upp við mær at eigarin var føroya landsstýri og hesi húsini standa sum ein skomm og ein sjemd býarmyndina og tað er avgjørt tay vánalagastu hilvnu húsini í øllum tí grannalagnum og landið eigur tey eg veit ikki um tað er nøkur serlig orsøk eg vóni at tað er onkur serlig orsøk til at húsini hvørti hevur at málaði ella ella hvat men okkurt er hetta sambýli har sum fólk búgva í eg trúgvi at nógv av okkum høvdu ikki viljað búð í í teimum húsunum so hetta sigur mær so mikið at her er púra púra galið og vit mugu gera okkurt við hetta eg haldi at etta er eitt øgiliga gott uppskot og og sjálvandi hetta nytta lítið við bara ein uppskoti til samtyktar tí her mugu pengar setast av og sannlíkt mugu pengarnir takast frá nýíløgum sum sannlíkt høvdi givið nógvleiri atkvøður so eg síggi fyri mær at vit mugu gera okkurt regluverk av onkrum slagi sum tryggjar at vit viðlíkahalda okkara ogn íalternativi er at vetg slepki at eiga nakað at landið bara leiðar tað er sjálvandi eisini ein vegur fram tað hevur annars verið illa satt í eina tíð tað var jú soleiðis fyri ja nokk so nógvum árum síðani eftir hondina at tað almenna leigaði og tá helt mann at nógvar pengar fóru bara út av vindanum meni eitt annað dømi sum eg kundi tikið fram tað er húsini uppi á mýrini sum simpulten mátti taka seg niður eini hús bygd í fýrsunum blivu tikin niður tað eru fá privathús sum verða tikin niður vegna manglandi viðlíkahald húsim bara eru nøkur fá ára altso lutfalsliga fá ára gomul so ja vissu nakað skuldi verið ivað so er mín niðurstøða at hetta er eitt gott uppskot og eg haldi avgjørt at hetta er nakað vit eiga
at gera nakað við takk fyri takk fyri so er tað
viðmerkingar jóhannes joensen fyrst gersovæl takk hara formaður tað er gott at hoyra at eg o ruttvang e vit eru samd í hesum málinum her tað var eit nn av fyrstu tingunum eg hugsaði tá ið koma á á ting tað var at síggja hvussu hvussu tað sá út á hesum her økinum millum annað og eg dugi bara atsíggja fyri mær at vissu sær kavabólturin skal ulla frammanfyri so verða øll tey vælferðarøkini sum vit skulu raðfesta í framtíðini sum ey mugu raðfesta tav vilsiga eldraøki barnagarðsøki í skúlaøki og onnur øki tey tey koma sleki up átal tí hetta her verður noytt at at verða tikið framum so visti man ikki viðlíkaheldur nú og fær skil á hetta øki so verða hatað sum erhard joensen segði milliardir at atat atat brúka tá einaferð
takk fyri
ruttvang ger sovæltakk fyri ja okkurt kalla tey at spara eftir reyð eg vit ikki um mann kann siga tað her á tingsins røðarapalli men men tað vita vit øll hvat tað er vit spara eitt sindur av pengum her og nú og tað vísir seg at vit koma at betala nógv meira í framtíðini og tað vísir seg tað er ofta tað mann ger og tað eru húsini uppi á mýrini eitt gott dømi um at tú simpulten um at taka eini hús niður vegna væntandi viðlíkahald og byggja eini nýggj hús tað er fyri tað fyrst er tað skomm is tað var ein privat persónur sum hevði gjørt tað so høvdu vit hildið at tað var eittóskjótni og og og eg veit iki hvat vit høvdu hildið men men at vit sjálvi gera akkurát tað sama tað tað síggja vit í millum fingra við

ja og so er tað eta jakobsen takk fyri at forma mær tað sum er rátt vatn kemur inn á tað fegnum at hugsa um eg havi eisini brúkt onkra tíð upp á tær at próva at hyggja eftir onkrum av sínum stovninum við sum at tykkum tað men tá er tú sært at tað er so høgt gras at mann næstan ikki sær grundina og tað er eitt træstøk hitt sum er brotnað rundanum tá knýbyggja mær og hugsa krónur eirur tá er tað eisini onkur samskipandi tá snakka vit ikki um tann stóra kapitalin ið trots alt í tí høpunum sum mann hevur av pengum at brúka innan fyri ymisk økini ið sum mann fer niður í fíggjarlóginum og hyggja so haldi eg tað at tað skal ein stór hugburtbreidning til tá ið tað ikki er at mann kann halda stykkið mann sigur bert fyri gras og kanska gera eitt stakitt tað kostar ikki nakrar pengar so eg veit ikki ella hvat tað hvat tær botnar í tá ið tað kemur at síggja søs út tá haldi eg tað ikki er ein fíggjarlig avbjóðing men men meira onkur samskipan eindlønslag sum ikki fungerar sum mann skal
væl takk fyri harra formaður
ruttvangtakk fyri ja eg eri púra samd við edva jacobsen og og eitt sum vit ikki hava snakkað uv nógv um í í sambandi viðhetta uppskotið tað er húsavørar altso húsavørar hava ómetaliga stóran týdning fyri viðlíkahald av av ognum altso av av húsum ein góður húsavørður er virkuliga gulli vert og er púra samd við edvi at tað at at altso eisini tað at sum hesi húsini sum eg nevndu sum ikki verða málað altso tað tað eigur ikki at kosta tað tað stóra at mála eini hús eg veit ikki triðja hvørt ár ella hesi síggja søút sum tey ikki málaði í tjúgu ár so kanska er tað ikki bara ein spurningur um pengar men eisini um skipanir og eg veit at hetta her við húsavørum at tað er nakað sum mann úti óti á stovninum setir
stóran prís uppá takk fyriog so er tað
frimut rasmussen gersuvæl ja takk fyri harra formaður nei eg hugsi bara um tá ið mann nú byggja vit nógvar bygningar runt um landið og nakað sum hevður ofta verið gloymt tað er hvat tað kostar altso eitt er at fása bygningin og betala ta íløguna sum er men mann sigur at yvir eitt hálvtrýss ára skeið so kostar tað millum tvey trý prosent um árið at halda bygningin við líka sjálvandi er tað minni við byrjanini og so veksu ta meir men tað vil siga sum taka glasir yvir á hálvtrýss ára skeið so hava vit brúkt hundrað og hálvtrýss nei eina komma fimm milliard í í viðlíkahaldi tretivulijónir um árið so eg haldi mann skal hava tað við tá mann liggur í játtarar og bygningar sum sjálvandi skulu gera og taka forholdsvís skal mann leiða ella skal mann eiga mann krevur hugsað t hasi her trý prot tvey trý prosentini um árið sum tað kostar

eina skipan sum sumtvingaði okkum til at seta av til viðlíkahald beinanvegin so høvdu vit kanska eisini hugsað meira langsigda og og og nemliga valt í summum førum kanska heldur at leiga enn at eiga tí tað at forsøma at viðlíkahalda tað kostar jú øgiliga nógv upp á sigd

formaður hetta er eitti gott uppskot sum johannes joensen hevur lagt fram vegna

mannmann hevur ein ein vansa tá ið mann hevur verið nokk situr nokk leingi á tingi tað er at mann mann vilhvørt fara sær kensluna av at ati mann tosar nøkur ting sum øll eru samd um og øll siga at tað er sjálvandi og hatta er fornuftigt og hetta skulu vit gera og eingin er ordiliga ósamdur meni hyggur mann aftur gjøgnum tíðirnar so so er tað ikki altíð at hesin góðviljin í tingsalinum til fyrstu viðgerð rekkur á mál men ongantíð tað er allíka gott á mann blíur við at taka tað fram tá ið eg sá hetta uppskotið so rann mær til hugs og tað er faktiskt vit skuldu akkurát tíggju ár aftur í tíðina tá samtykti hetta høgating eitt andstøðuuppskot sum snúði seg um nøkurlunda tað saman smetta og tað var sjálv sum legði tað uppskotið fram vegna tjóðveldið og eg var so firinda glaði fegin tí tað var ikki ofta at mann fekk undirtøku fyri uppskotum og tað uppskotið harra formaður tað har avtalað altso hetta løgtingið samtykti at heita á landsstýrið um at seta eitt arbeiðið gongd sum kundi lýsa hetta hvussu mann kundi bæði útbyggja sfersukervið og tryggja viðlíkahald og eisini tá vísti landsverk á hetta eftirsleipið sum longu tá var stórt og sum so síðani bara helst er blivið størri og harra formaður vist eg kann lesa lítið sindur burtur úr tí uppskotinum sum eg umrøði her so stendur millum annað tí í í uppskotunum viðgjørdu vit eisini hetta við tunlunm og undirsjóvartunlan man mann byggi fleiri tunlar og tí evu egliga relevant nú mann ætlari at summi vilja tað skal blíva ókeypis at koyra undirsjóvartunnlilin so tað fer at koma upp í eftir sleipi afturat her stóð tunlar eru munandi tyngri at lyfta fíggjarliga samanborið við vegakerv bæði í byggikostnaðinimen ikki minst í viðlíkahaldi eitt nú kostar tað aleið ellivu milliónir krónur árliga viðlíkahalda teir bóðar verandi undirsjóvartunlarnar altso hetta er tíggju ellivu ár síðani og hesin hesir prísur hækkar munandi tá tunlarnir eldast og tørvurin verður størri tá fleiri undirsjóvartunlar verða skal eisini fyri fígging verða til hesar dagføringar og landsverk metir at skal vega og tunnilskervi vera í besta standi sum skulu á leið sjey hundrað og fimmoghálvfjerðs til túsund og hálvtrýss krónur permetur tunnil og tvey hundrað og hálvtrýss krónur permetur landsveg setast til viðlíkahald bara altso bert kravið til viðlíkahald og dagføringar liggur sostatt langt oman fyri hundrað milliónir krónur vilja vit hava eitt samferðslukervi í fullgóðum standi altso tað eru rættiliga nógvar pengar vit longu tá tosaðu um skulu setast av vilja vit hava okkaravegakerviviðlíkahildi og so eru bygningar afturat í uppskotinum hjá hannus joensen so tað minnir meg so eisini á at mann einaferð lukkaðist at fáa sette eg haldi tað var tað vóru tjúgu milliónur krónur viðlíkahald hær av tíggju høvdu nakað við grøna orku at gera og tað var øgiliga skjótt at samgongu máðaði av tí og klípti tað niður so tað stórsta eingi pengastóðtul viðlíkahald av bygningum so tað er øgiliga trupult og tí er tað eisini eitt týdningarmikið mál at taka fram tí onkursvegna mugu vit spyrja okkum sjálvir tá ið løgtingið faktiskt hevur samtykt at mann skal landstýrið skal koma við ein boði upp á hvussu hetta kann gerast á ein skilagóðan hátt um mann so allíkavæl ikki fær tað gjørt so má mann spyrja seg sjálvan ja hvussu kunnu vit so gera tað øðrvísi hesur sum mat tryggja sær at tað verður gjørt og har er tað so soleiðis at hetta uppskotið fær sjálvandi sum framsøgumaðurin hjá tjóðveldi ingolf sólheim olsen vísti á at fáa eina ógvuliga góða viðgerð eg ivist onga løtu í atat tað vera nógv sum taka undir við tí men men onkursvegna má mann forplikta seg í landsstýrinum til at at fáa hesi tingini inn í raðfestingarnar og nú tá ið tað verður tosað so nógv um ein ávísan veg sum er í ringum standi og hevur tørv á dýrum ábótum so eru jú slíkir vergir nógvastaðni í føroyum og eg haldi at tann vegurin sum er ein nógv brúktur vegur bæði fyri pendlarar men ikki minst eisini fyri ferðafólk í hópatali um summarið tað er víkarvegurin á tjørnuvíkarvegurin har eru partar av tí strekkinum rættiliga óforsvarligur at koyra á um veturin serliga fyri tey sum skulu ferðast til frá arbeiði og við teimum húsaprísunum sum eru í miðstaðarøkjunum so so er jú hugsandi at tey økini ella mann kann vóna tað er ógvuliga náttúruvøkur øki í føroyum at tey eisini fara at síggja ein størri fólkavøkstur í framtíðini at at meira lív kemur aftur í í hesar bygdirnar við yngri fólki og børnum og tað er ein kanska ein ein lítil ábending um tað í onkrum av bygdunum so tað er vit kunnu beinanvegin taka vegin fram sum vit siga jamen her hava eg veruliga brúk fyri at seta nógvar pengar inn bæði til ábøtur men eisini til at breiðka og útbyggja og sjálvandi blívur valið skal eg velja ímillum at byggja ein nýggjan veg ella breiðka ein veg so fólk kum koyra til frá arbeiði heldur enn at bøta holini so velja at breiðka vegin at brúka pengarnr til tað fyrst so harra formaður eg vóni ati at hetta uppskot fær eina góða viðgerð og og eg haldi bara ati at onkursvegna mugu vit finna ein máta

gersovæltakk fyri harra formaður hetta er ein spurningurin ella tað eru uppt samtyktar sum jóanes joensen hevður sett fram í sambandi við líkahald av her stendra bæði vegir og bygningar og tað eru eru vit væl vitandi øll akkurát sum bjørt samuldsen er inni á ta tað eru fleiri vegastrekkir sum sum ikki eru góð og og nú havi it so akkurát sjálvsett ein ein fyrispurning hansosvaraður enn og tað var so samband við at frá rundkoyringini faktiskt gøta so inneftir tað vísir seg ofta at hann er kanska eitt sindur betri og onkur hevur spurt in til tað og tað blívur sagt soleiðis at mann roynir kanska halda tað betri kanska frá rundkoyringini visti mann fær frá gøtu og longur út móti havnini so e kanska ikki so so hvasshvøsshol og og nógvi brotið burturav tí vseró amindiliga nógv brotið burtur úr vegnum bæði mitt eftir vegnum og mitt í koyri baninum og og tað er so mikið at taðer ikki bara tú kans kk bara koyra soleiðis uttan víðari so tað blívur øliga nógv gjørt av tí at mann líkasum koyrir uttanum og tað er tað er mann sigur tað er óheppið og sjálvandi vil onkur siga men altso hví spyrj hann nú jamen altso tað er ein amboð sum vit hava sum løgtinslimir altíð at kunna seta spurningar og tá hevur mann kanska verið og spurt inn til upp á nógvar aðrar mátar áðrenn mann setir ein almennan fyrispurning og og tá ið tit so snakka um í jáðni um bygningar so hevur tað eisini undrað meg okkurt er sjálv fylgiligt er tað krónur oyru hur sum telur men eg haldi eisini at nøkur av vilíkahaldinum eitt nú av bygningum haldi eg kundi verið kundu verið betri gjørd sjálvt um tað ikki tað er ikki alt sum krevur teir heilt stóru pengarnar men visti mann ikki viðlíkaheldur í nógv nógv ár so so vil tað so vera tvist tú ikki málar í ár tíggjur so kemur tað til at síggja ljótt út til endan men tá ið tað draga seg um at halda viðlíkaútvendia og kanska kampein garð sum er við at brotna so er tað ikki teir stóru pengarnir mann snakkar um men tá er tað meira kanska ein ein skipan við við fólki sum sum at mann setir tað í verk her er hndrað hundrað og áttaogfýrs bygningar so tað eru ikki smá ting mann skal halda líka runt alt føroya land men ta hevur onkuntíð undrað meg hvussu sumhvussu summir bygningar hvussu ljótir summir bygningar fáa loyvi at blíva og tað haldi eg tryst og tá er tað at draga seg um kanska nøkur brettur og rundanum og og fáa sligið grasið og mála hús tá snakkar mann ikki um um tann stóra kapitalsum sum øllam samlaga játtanin sum sum landið hevur at arbeiða við trossalt so tað er eitt sindur eisini av av at seta nøkur ting í skipan soleiðis at mann fær gjørt har sum tað er møguligt men so er tað aftur onnur ting sum jóhanes joensen eisini vísir á tað eru eisini onnur ting sum krevja eitn størri kapital fyri at koma runt so at hetta málið skal eisini fáa fáa eina góða viðgerðnr eg ikki við tí nevndini men men hetta er hetta er eitt rættiliga gamalt mál í mn næstan siga ár tíggju mann hevur tosað um hetta her við vilíkahaldið men eg undrar meg ofta um at man ski kvatokorerar taðeitt lítsindur upp tí tað vísir seg at ná so er tað einsi til alíkahald og so blíva so blíva for nógvir bygningar sum fáa loyvi at blíva forjótir og tað er eisini vegastrekkir nú havi eg spurt um hatta vegarstrekki tað er sanniliga eisini streingir tit halda íkaelsumann koyrir til gjóar til dømis hvussu tar brotnaðr burturav og sovarði so tað er sjálvandi erliga tað at men men tað at ein veður er so g um ant so ikki verða salteraður at tað verður koyrt í holini og han ver ábøtir gjørdar tá er tað heldur ikki so stórur kapitalur so tað er eisini at velja í at fáa gjørt sum mest fyri tað sum mann hevur at arbeiða við so at men nú fær mannso t síggja akkurát hvat tað verður spurt up hatta ella svara upp á handan spurningin eg vóni bara at at tað verður hugt upp á tað tí at har har er ein heilur mann sigur e seks sjey hundrað næmingar sum sum ferðastanda vegin hvønn dag pluss onnur rættiliga nógv stór vinnulig ferðsla og onnur ferðsla so at tá má beginna at at líkasum at at sigla uttanum tá er tað eisini haldið hevur nokk so nógvir trygdina at gera tá tað liggur mitt í koyribananum so so at visti mann kundi líkasum farið og tikið fatt uppá og fingið bøtt upp á p á teir bygningar sum vóru nemmir at líkasum at gera nakað við og so ringt at finna eina loysn sum sum er tann besta men men men tað er púra givið at thað er hvussur nógv at taka fatt uppá nógvir bygningar og nógvir kilometrar á veg so tað var bara líka viðmerking til hetta
ahl takk fyri harra formaður ja takk so er tað jóhanne
ja hetta er eitt eitt mál sum eg rokni við mann hevu snakkað nógv um men eg lítið gjørt við gjøgnum rættiliga nógv ár sikkurt í tretivu fjøruti ár ella mair tað er øgiliga dámligt og á nógv stuttligari at byggja nýtt av øllum møguligum slag men tað kvæna verja at skaffa pengarnar til at viðlíkahalda tað sum hann byggir og sum fellil tey órøykt og so kostar tað nógv meir pengar enn tað upprunaliga burdi kostað og tað sum tað so gongur útyvir tað er vælferðartænastuna hjá okkum tí í framtíðini fáa vit tørv á at brúka pengará barnagarðsøki eldraøki skúlaøki og heilsuøki vit mangla fólk allastaðni vit mangla hendur á kjarnuøkinum í samfelagnum innan fyri allar tænastur og serliga vælferðartænasturnar og tað sum tað gongur útivur visu vit ikki raðfesta hetta árligt so fór a ganga titi tær tænasturnar tí tá má mann brúka meir pening til viðlíkahald ella nýgerð og meira enn mann neyðugt hevði hevði gjørt vist mann ikki byrjað nú at viðlíkahalda og tað ger so tað at vit standa og skulu velja ímillum at ein brúgv smokka saman

og har meini eg at vit mugu hyggja eftir og raðfesta rætt og vistvit høvdu raðfest nýíløgur øðrvísi heldur brúka minni til íløgur og heldur ein størri partin viðlíkahaldið so at vit kunnu upprætthalda vælferðartænasturnar í samfelagnum kjarnuuppgávurnar sum mangla hendur allastaðni og hví setti eg tað uppímóti hvørjum øðrum tí tí mann hevur tosað øiliga nógv oftani um brúka vit pengarnar sum vit fáa inn í kassan hjá landinum og oftani brúka vit alt ov nógvar pengar til mann kann siga tunnilser og annað og lítið ella nógv minni til vælferðartænastur og kjarnuøki innan fyri tað og tá ið so viðlíkahaldið eisini verður gloymt um mann bara vil byggja nýtt jamen so er uppaftur meir enn skal brúkast á tí økinum og eg dugi at síggja fyri mær at hesin kavabólturin sum rullar hann fer at rulla nógv ár afturat vistu it ikki byrja at raðfesta nú landsverk hevur girið eina eina frágreiðing her har eg snakkað um vit brúka yvir hálvfems prosent av pengunum sum it raðfesta til hetta økið brúka vit tlnýgerð og erhard joensen vísti á sum eg var púra samd ur síðu sum hann segði hann vísti á at vágs kommunan brúkar meira enn landið til til dømis asfaltering og tað sigur seg sjálvt at visti tað skal vera gongdin framyvir so verður okkurt galigt enda og eg síggiakkurátsum fyri mær at vit snakkað ikki um so nógv ár tíggjur so verður eftirsleipið ella mansigur upptakið hjá teimum sum koma aftaná okkum fleiri milliardir á hesum økinum og tað var ikki vitin t gera tað tað var eftirkomarn hjá okkum sum kom inn her ella skulu hvussu gjalda tað og líkasomi á so nógvum øðrum økjum innan fyri tað sum eitur náttúruvernd og annað so koma eftirkomamanr eisini at skula taka sær av hesum økinum og tí eg skilabest at raðfesta nú tað pjøðar ikki at vera so nógvir pengar mann skal bara a duga raðfesta økið nú og tað nyttar einki nú fór mann at gera eina fíggjarlóg tað nyttar bara einki at siga at vit gera tað fíggjarlógin næsta ár ella um tvey ár ella um trý ár eg hugsaði tað hevði verið skilagott at gjørt sum framsókn hava onkuntíð verið frammi við tí eitt fíggjarligt regluverk eg má snakka um tað eri eg púra samdur í tað burdi mann havt at mann gjørdi eittelannað við at tú segði eg veiskatt so so nógv av teimum íløgunum sum tú játtar her skulu vera íløgur í viðlíkahald um prosentpartrin var fýrs tjúgu ella trýss fjøruti ella hvat tað var tað má bara vera soleiðis at tað forsvarligt at vit náa mál og sambært landsverki so nóga vit á mál innan ikki so langa tíð um vit

ella hálvfjerðs tretivu so eg hugsi at hetta dragar seg um skilvísi hetta dragar seg um at mann tekur ábyrgd og ikki rennur undan ábyrgdini og og vissu vit gera tað so so kunnu vit varðveita okkara vælferðartænastur í framtíðini og styrkja okkara vælferðartænastur tí eg dugi at syg ikki at síggja fyri mær at vist vit ikki taka hond um hetta málið henda kavabóltin sum rullar ja men so gongdur tyvir barnagarðisøki eldraøki og skúlaøki heilsuøki í framtíðini vælferðartænasturnar tí tá bera pengar ikki til at veita tærtænasturnar tí vit skulu noyðast at brúka pengar til stórt viðlíkahald
ja takk bjarni kárason
takk fyri at formaður tað er tað er alt sum johannes joensen sigur tað er ein tragedia í politikki tað er tað at tað er so stuttligt at gera nýtt men tað er ikki líka stuttligt at halda tingin við líkumhvussu tú fórt inn til bankan og bað mær til lán upp á tíni hús so hevði tað verið ymiskt hvat svar bankaráðgevin hevði givið um tú segði tú fór at brúka tað til at renovera takið illa um tað fór til ein nýggjan hitapott tað er gamal nýt stuttligt at fáa sær ein nýggjan hitapott men tá tú skalt halda ting við líka so mást tú vera so mikið at sær komin at halda tingini við líka tíverri er tað so í politikki at tað kann gott vera at undirritaði og johannesen ikki fara at sita her tá ið valið verður útskrivað aftur kanska verða vit tað men tað vil siga at mann stendur ikki við ábyrgdini tá ið skaðin er gjørdur tí er tað so øgiliga týdningarmikið at mann fær sett tingini í system soleiðis at tann ábyrgdin sum liggur í at halda tingini sum vit gera við líka verður onkur

ja takk fyriðia formaður ja er vit eru púra samdur liga ní koyra sunnu het að tað vísir seg at tá ið fíggjarlógin skal smíðast tá að vísi tat ver øgiliga trupult at játta pengarnar til hesi økinum sum hetta til doymis tað er altíð nógv lættar at brúka pengarn til okkurt annað sum er fínari og flott ári og atkvør liga tað er tað sum oftani tíverri stýrið for nógv politikarum tað mátti heldur verið samvitskan og tað at gera tað sum er rætt í mínari verð mátti hað er altíð fremst í hesum førinum er tað rætt at raðfesta hetta økið saman við vælfratænastunum og ansa eftir ikki alt skal verða

so er tað erhard joensen gersovæl takkfyri harar formaður ja vestimatekur nývirði av teimum bygningunum sum okur eiga so er tað sum sum eg nevndi mínari tali umleið átta komma átta milliardir í nýveri a og og og tekur tú og sigur at at tú skalt hava eitt prosent avsett hvørt ár til viðlíkahald so er tað fýrs milliónir landsverk sigur hálvtrýss milliónir til til landsviðakervið so eru okur uppi á hundrað og tretivu miliónum tað verður ótrúliga trupult at fáa tað ígjøgnum aso tað asiga eg havi ongar vónir fyri at tað kemur henda men høvdu ykur so kunnað møtst onkustaðni á miðjuni okur hava inntøkur millum annað frá frá okra bilasølu altso vegskatturin vilsti okur taka vegskattin og skrásetingargjølduni tað til samans í trý hunra og tjúgu milliónum okur raðfesta eina millión til altso ja asfaltering á landsveðin altso tað hongur yvirhøvur ikki saman og tað hevur ikki fingið saman hjá nakrari samgongu

johanes joensen ger su væl takkvyahar formaður ja vit eru púra samdur erard joensen e skal mann so hava ein skatt afturat sum eitur vilíkahaldsskattur eg meini mann hevur vegskatt til tað sama og tað verðr so ikki brúkt til til endamálið og skattakrónurnar sum koma inn tað er okkara ábyrgd at at brúka tað rætt og í mínari verð tá tú krevur skatt inn av vegnum jamen so burdi tað eisini veið brúkt til tað hvussuer ein partur av tí men tað vísir at brúka eina millión altso tað vil eg siga tú kanst hugsa tað eg kundi ámeir spurt erelj joensen men hvat heltr tú hendir viðst tút játta eina millión nú komandi tíggju árini eina millión um árið ja so verur að soleiðis at vit konna at brúka kanska átta tíggju milliardir til hetta øki um um um en tjúgutretivu ár nei nei vit eru noydd til at vera skynsom og royna at fáa raðfest hetta økið tí annars enn
tað galið takfyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið hetta orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð so er bara framløga eftir á skránni og tað er eitt mál at leggja fram skal boða frá at ruttvang og bjarni kárasom petersen hava lagt fram uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk tað kemur so á skrá ein annan dag tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin og hann byrjar klokkan ellivu klokkan ellivu í morgin fimtanda septembur og skráin er hendan fyrsta viðgerð tað er tríggjar fyrstu viðgerðr tað er fyrsta viðgerð av løgtsmáln nummar trý uppskot til samtyktar viðvíkjandi rættinum hjá føroyingum at ganga í haga síðani er ta fyrsta viðger av løgsmál nummar átta uppskot til samtyktar um at leggja allar almennar bygningar um frá olju til varandi orkuskipanir og fyrsta viðgerð av løgsmál nummar níggju tað er uppskot til samtyktar um at játta meirvirðisgjaldið av útlendskum stroymingartænastum til føroyska film tónleik mentan og list og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin